so er tingfundurin settur og vit fara til dagsskránna í dag hósdagin einogtretivunda mars og eg skal fyrst boða frá at tað fyrsta málið á skránni sum sum er løgtsmál nummar áttaogfjøruti tað verður tikið av skránni í dag og sett á til triðju vigger ein annan dag so løgtinsmál numar áttaogfjøruti er tikið av skránna vit fara so til punkt tvey á skránni tað er løgtsmál nummar tveyogtrýss uppskot til løgtinslóg um broyting í løgslóg um oyðaraíbúðir tað er triðja viðgerð nakar sum biður um orðið tað er eingin sum biður um orðið so er orðaskiftið enda og vit fara at atkvøða í hesum málinum hetta málið varð samtykt til aðru viðgerð ja tað var ja tað var einmælt samtykt við einogtretivu atkvonu fyri so vit fara at atkvøða nú við triðju viðgerð ger so væljja vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við fimmogtjúgu atkvoðin fyri ongar ímóti ongari blankari og er endaliga samtykt avgreitt frá løgtinginum og vit fara so til triðju viðgerð av løgtingsmál nummar tveyogfýrs tað er uppskot til rítislógartilmælinað setar í gildi fyri føroyar forslekulóg um endingar rætsplaðilógin forferðurini og lóg forferðina um tavgiftir nakar sum biður um orðið tað er tað ikki
málið varð samtykt við einogtretivu atkvøðum fyri ongari móti ongari blankari við aðru viðgerð og vit atkvøða nú við triðju viðgerð

ja nei vit eru liðug at atkvøða tað eru fimmogtjúgu atkvørur fyri eingin ímóti eingin blonkk og málið er endaliga samtykt og avgreitt frá løgtinginunu síðani koma til aðru viðgerð av løgtingsmáli nummar hundrað og sjey tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um fámjinstunnil við tilhoyrandi veðum hvør biður um orðið tað er erhard joensen sum fær orðið fyrst

ja tað er uppskot til løgslóg um broyting í løgslógu um fámjistunnilum við tilhoyrandi vegum og tað er landstýrismaðurin uni rasmussen sum hevur lagt málið fram og nevndin hevur viðgjørt tað á fundi seytjanda mars í tjúgu tveyogtjúgu og undir viðgerðini hevur hevur nevndin havt fund við landsstýrismannin í fíggjarmálum uni rasmussen saman við ein samd nevnd tekur undir við málinum men hevur ymiskar viðmerkingar og eg kom so at lesa viðmerkingarnar upp sum eg sjálvur og jágun mikkelsen billjustinussen khritin mikkelsen aksel ve johannesen pálla reynatúgvu hava so hevur rutt vang sínar egnu viðmerkingar sum hon so tekur og lesur upp upprunaliga verklagslógin sum løgtingið samtykti í løgtingsmáli nummar fimm varð upp á hundrað og níggjuogtrýss milliónir krónur alt íroknað við hesum lógarupskotinum verður tann upphæddin hækkað við áttaogtretivu milliónum krónum upp í tvey hundrað og sjey milliónir høvuðsarbeiðstøkan sum umframt boringssbreinging og tryggjan av tunnilinum umframt vegagerð portalar og byggipláss varð upprunaliga mett til at kosta hundrað og trýogtjúgu komma níggju milliónir krónur men tá tilboðini komu inn í desembur í einogtjúgu elarbeiði lendiskeyp prosjektering fyrireiking byggileiðslu og verkætlanarstýring óvæntaðar útreiðslur og prísvøkstur í kostnaðarmetingini fyri galdandi verklagslóg vórðu fimmogfjøruti komma ein milliónir krónur avsettar til hendan partin men verður tað nú mettur at kosta sjeyoghálvtrýss komma fýra soleiðis er talan um ein mettan meirkostnað á tólv komma tríggjar milliónir krónur fyri hendan partin verkætlanin verður tí mett at durka til samans seksogtretivu milliónir krónur í mun til upprunaliga kostnaðu metingina harumframt hevur mann valt at hækka játtanarkarmin við øðrum tveir milliónum krónum ið eru brúktar í tjúgu tjúgu upp á fyrireikingararbeiði men sum ikki vórðu tiknar við í upprunaliga kostnaðarmetingina hjá landsverki í samband við galdandi verklagslóg tilsamans verður játtanarkarmurin tí hækkaður við áttaogtretivu milliónum krónum í sínum grundgevingum fyri at hækka játtanarkarmin í verklæktslógini sigur landsverk millum annað at tey høvdu væntað at tey innkomnu tilboðini fóru at liggja lægri í prísi enn tey gjørdu og at serliga vágin sum er knýttur at jarðfrøðiligu viðurskiftunum í økinum har tunnilin skal borast og útlitini fyri hækkandi prísin eru orsakirnar til hækkaðar sambært landsverk er tað ógjørligt at siga um núverandi metingin fer at halda tað velst serliga um hvørt jarðfrøðiligu viðurskiftini verða verri ella betri enn tað væntaða og um hvussu prísvøksturin í byggitíðini verður roynt verður tó at taka hædd fyri báðum hesum viðurskiftum í dagførdu kostnaðarmetingini harra formaður tað er keðiligt at síggja tað at ein verklagslóg upp á so stutta tíð broytist við áttaogtretivu milliónum krónum hesin tunnilin verður burturúr nógv tann dýrasti tunnilin visi okur taka perr metur við tilhoyrandi vegum sum okur hava sæð hann er væl hægri enn tann síðsti sum bleiv gjørdur og okur hava sæð yvirlit yvir hvat ið teir síðstu tríggir sum eru gjørdir hava kostað permetur og tá er fámjistunnilin so nógv nógv tann hægsti hóast tað bara er eitt stutt tíðarskeið ið okur samanlíkna við visi okur hyggja eftir tunlinum norðurfjall sum nú verða bygdur og hvar tað arbeiðið gongur væl og okur hyggja at hyggja eftir viðareiðistunlinum og kur hygja eftir fámjistunlilum so er hesin her nógv nógv dýrari enn hvat ið teir vórðu visti okur hyggja

væl vitandi at akkurát økið har ið hesin tunnilin verðið gjørdur eru stórar avbjóðingar jarðfrøðiligar avbjóðingar so burdi tað verið innroknað í tann prísin sum

mettur og upplýstur fyri tinginum fyri

sker í eyguni tá ið mann hyggur eftir verklagslógin sum okur gera her í tinginum tað er at næstan allar

uttan harvið at kunna geva nøkur garanti fyri tí

einmælt smkt ella tikið undir við at okur fara í holt við hesar
verðtlagslógina og líka
talt so gleðiligt tað er fyri okum har suðuri og ikki minst fyri frammeiningar líka so keðiligt eta fyri landskassan at prísvøksturin sær út til at vera nærmast ótamdur tá ið tað snýr seg um almennar verkætlanir fyri tíðina tað verður tað sum eg komi at siga harra formaður aðeru nkrar vðmerki álanja formaðurin eg eri púra samdur við formannin og fíggjarnevndini og haldi tað er rætt at vit játta teir peningin sum skal til til fámjistunnilin eg haldi er týdningarmikið at vit fáa tunnilin ígjøgnumførdan avgreiddan

tunnilin eisini grunda á tað at vit fáa gjørt eina greiða raðfesting fyri dalstunnilin fyri tjørnuvíkatunnilin og fyri gjáartunnilin og at tað verður gjørt av tí almenna tunnilstoyminum at vit upp á sigt fáa sett góðar tjúgu milliónir av um árið til at fáa framt tær tunnilsverkætlanirnar eisini tí tær kunnu ikki standa eftir tá ið vit nú so glasliga fara fram við fámjinssonum takk fyri ja tað er eitt uppskot á veg í tingi at styrkja játtanina til tunnilstoymið í ár eg kenni ikki upphæddina heilt enn men ætlanin er so at at tað er komið frá landsverki at mann tekur teir pengarnir sum eru avsettir til sandslíð mann metir at teir kunnu brúkast betur til tunnustoymi tað verður mett frá landsverk at vegurin til sandslíð kann blíva
bíligari aftan á at eini
einella aftaná fasta sambandið kemur í millum sandoynna og streymoynna og landsverk er væl okra fakmyndugleiki á økinum teir burdu vita hvat ið teir tosaðu um og tá ið teir meta tað at at tað er skilabetri at útseta ta verkætlanina til frama fyri tunnilstoymi sum borða til dals so mugu okur í fyrstu skifti taka tað fyri góða vøru so er tað jacobvestegaard sum fær ína viðmerkingtakkvyrharar formaður tað er meira efti her við metingunum kostnað og tað fyrsta talið eg hoyrdi tað er nógv ár síðan tað var tað skjóta tunnilin gjøgnum fyri undar ogtretivu milliónir og nú er tað tað síðsta oman fyri tvey hundrað og
og mann kann ikki ganga garantera fyri tað
fyri at tað fer at halda kann mann framhaldandi hava álit á landsverk yvirhøvur altso tá ið mann báðir setti verkætlanirnar sum eru farnar fram undanfari sum okur hava valt at landsverk er er er tann myndugleikin sum okur hella okum at tá ið tað er eru slíkar verkætlanir so so er tað tað sum okur hava og um tað er rætt ella ikki tað er eintað e bar nakað sum okur her inni usum okur her inni skulu taka støðu til í hvussu so erð í hvussu so erð kunna okur konstatera tað at nógvar verkætlanir kur kunnu starta viðmiðnámsskúlanm suðuri í í hovi okur hava sæð gesa okur hava sæð glasir okur hava sæð hovbygningin allar verkætlanir hvar ið tann samlaða fíggjarstýringin hevur verið ikki nøktandi fyri at brúka eitt miltorð og í hesum førinum viðfámjistunlilum so hava okur sum jakuvestegaard rætt vísti á bara fyri fáum árum síðan havst eitt tal á borðinum sum et hundrað og tretivu milliónir upp á fámjistunnilim og at tað skal verða hækkað næstan fýrs milliónir upp á ein eini fimm seks ár tað virkar óveruligt og tað virkar lítið álitis vekjandi fyri politisku skipanina fyri at siga tað við einum mildum útrekkitakk fyri
so er tað beint tað lova gjørt væl ja takk fyri har formaður
fyrst á øllum so ynski eg samanningina av tunnum so tað er ikki tað men eg haldi ikki tað er rímiligt at politiskaskipanin alla tíðina leggur eftir í hesum førinum landsverki fyri ikki at koma við einum rímiligum prísi vit sóu at politiskaskipanin var í øðini tí landsverk kom við einum prísi til suðuroyartunnil sum ikki hóskaði politiskaskipanini tað snýr seg eisini um at politiskaskipanin sjálv tekur ábyrgd og vísir skynsemið nú hevur formarin í fíggjarnevndi hann er eitt sindur ørkymlaður um at prísurin er hækkaður so øgiligt nú tað síðsta árið og tí hugsaði eg at spyrja formaðurin í fíggjarnevndini hvørji stig hevur formaðurin í fíggjarnevndini tikið fyri at verkætlanir hava ein veruligan prís og at prísurin ikki hækkar hvørja tí einastu ferð formaðurin í fíggjarnevndini og løgting skulu taka støðu og tá faktiskt so er formaðurin í fíggjarnevndini sum endar við morgunsnevndum takk fyri
erhard joensen
ja tað eri begrensa hvat ið fíggjarnevndin og formaðurin í fíggjarnevndini kunnu gera við eina útrokning sum kemur frá tí myndugleikanum sum okur hava tað liggur væl tað liggur væl innbygt í skipanina at tað eru teir sum gera tað eru teir sum gera kostnaðar metingar eitt sum eg haldi er erií hvussu so er vert at hugsa um í framtíðini tað er tað at mann broytir ta skipanina sum okur hava í dag vissu okur her inni fara inn fara at fara út og siga okur skula byggja ein tunnil okur koma við eini verklagslóg niðan sum sigur hetta her er ramman ramma kann vera tvey hundrað milliónir krónur so hevur millum annað landsverk víst á so seint sum í dag áat teir halda at síðan mann begynti upp á hetta her við at mann gevur byggifeløgum teimum sum bjóða intrepponøðrum atgongd til tær fíggjarrammir sum mann arbeiði við at prísirnir kanska eru hækkaðir síðan tá kanska skuldi mann farið aftur til tað sum var í gomlum døgum hvat mann hevði listatiónir hvar ið tali sum mann skuldi ella hvar ið upphæddin ikki var upplýst uppá forrund tað er bæl ein av teimum yvirvagisnum sum mann kann gera sær í samband við framtíðarprosjektir
tí í hvussu svær undir hesari skipanini sum okur nú hava hevur tað víst seg at tað gongur bara tann eina vegin og tað gongur øgiliga skjótt ja takk fyri so fær ruth vang orð gjørslan
takk fyri tikið verður undir uppskotinum at leggja áttaogtretivu milliónir krónur afturat játtanakarminum til fámjinstunnilin svarandi til mettan meirkostnað vísast skal tó á at tað hevði verið skynsamari at fingið tunnils verkætlanir skjótari lidnar heldur enn at spjaða raðfestingarnar yvir fimm tunlar í senn havandi í huga at tað longu eru heilir fýra tunlar í ger og vitandi um at vit kunnu vænta ógvusligar príshækkingar í sambandi við tunnilsgerð kring landið sum landið so ella so fer at bera sín part av tað er so gott sum altíð politisk atlit sum eru orsøk til at so nógv verður raðfest samtíðis búskaparliga talar nógv fyri at gera tunlarnar skjótari lidnar heldur enn at hava nógvar í gongd samtíðis eg eri sannførd um at tað at vit altíð hava raðfest samferðslu so frammarlaga í føroyum og gjørt íløgur í samferslu er ein av orsøkunum til at vit eru eitt so væl ment land í dag og eg haldi avgjørt at vit framhaldandi skulu menna samferðslumøguleikar kring alt landið soleiðis ella upp á tann mátan blívur landið onkursvegna størri tá ið tað ber til at liva størsæð allastaðni í føroyum so tað er ikki tað at eg ikki haldi at tað skal gerasttunnil til fámjin so eg taki eisini undir við hesum uppskotinum men nú hevur verið tosað nokk nógva um landsverk og politikarar gera oftani vart við at mann er ónøgdur við við arbeiði hjá landsverk men eg haldi eisini at tað vit tola at hyggja eftir okkara egnu politisku avgerðum og raðfestingum og tað at vit nú hava fimm tunlar í gongd samtíðis er ikki serliga fornuftigt haldi eg eg haldi mann skuldi roynt at fingið hvussu er dalstunnilin og kanska ella ella nei sandstunnilin og og og kanska komið longur ávegis í hinum tunlunum eisini áðrenn mann fór undir enn ein tunnil vit vita at jú meira vit hava gongd í í senn jú minni fáa vit fyri pengarnar og onkursvegna so er tað sum regul tað er politisk signalur mann hevur behóm fyri at at senda og tí verður oftani so øgiliga nógv settu gongd í senn meðan búskaparliga hevði tað verið munandi meira skynsamt at gjørt tingini liðug so hvørt áðrenn mann fór undir nýggjar verkætlanir og akkurát viðvíkjandi tunnilin hevur landsverk verið úti og sagt at mann kann til dømis viðvíkjandi spreingievnum at mann kann vænta eini hundrað prosentútreiðslu vøkstur harbeint tí at tey spreingjuevnini koma júst úr russlandi og ukraina umframt at oljuprísurin hækkar og og eisini má man vænta at vanliga inflatiónin fer at hækka í framtíðini so tað skal vera míni ráð at vit kanska taka eisini atlit til hvat er búskaparligt skynsamt og ikki bara hvat politiskt loysir seg best takk fyri harra formaður

ja harra formaður hetta er eitt eitt mál har øll undrast á hvussu tað kan dága so dýrt og har nógv eru gongd í senn men eg eri samdur ruttvang í at tað í politiska skipanin sum má taka ábyrgdina og ikki bara at kasta alla ábyrgdini á landsverk og heldur mann hevði galið har so má ma gera nakað við tað tí mann situr sjálvur í valdið men eg ætlaði at spyrja ruttvang um eitt mál sum liggur mara hjartað tað er tað at tá mann bjóðaði fámjinstunnilin út í einari undangóðkenning so var eitt eitt felag sum var rakaða for seint tað kom for seint inn og landsverkið segði tað tað skuldi vera so men bleiv so trýst á politsku skipanini at taka atta felagi inn allíkaæl nú er ttað felagið sum hevur í tunnilin og nú hækkar prísurin hesar her seksogtetuvu miliónirnar altso hvat heldur ruttvang um tey høvdu høvdu viðgjørt tað í fíggjarnevndini at at mann mann í veruleikanum havt eina øliga løgna tilgongd til hvør fekk hatta arbeiðið um nú knappligi eg bara arbeiði nógv dýrari og hvat vil kundu hin kundnuhini hava bjóðað bíligari í veruleikanumruttvan
takk fyri
tja tað er ein góður spurningur sum høgni hoydal setir haldi eg mig minnist meg ikki at vit hava viðgjørt akkurát hatta málið í í fíggjarnevndini men avgjørt har var útbjóðingaháttur ávirkan á hvat fær endaligu prísur verður og eg hoyri eisini nógv fólk sum hava skil fyri verkætlanina av hesum slagnum sum halda at tað kosta órímiliga nógv í mun til hvat mann kundi fingið tilsvarandi verkætlanir fyri og eg skal slett ikki gera meg klóku upp á tað men men eg haldi at tað er tað tað er áhugavert og eisini sum formaðurin var inni á í áðni at landsverk vísir á at tá ið mann er opin um hvussu nógvir pengar eru settir av til verkætlanir jamen so liggja tilboðini hægri tí at mann onkursvegna pressað sitrónina so tað skulu vit ikki vera blind fyri at mátin sum vit bjóða út upp á hevur eisini ávirkan á hvør endaligi prísurin verður takk fyri henrikold

ohja fyri nøkrum døgrum síðan fekk fíggjarnevndina at vita at visti mann tók játtanina til sandslíður legði hana saman við dalstunnilin játtanin upp á tólv milliónir og og so tær sum vóru í dalstunnlin upp á níggju soleiðis at tað vóru einogtjúgu milliónir so kundi mann borða seks hundrað metrar fyri teg tað eg noyaktiða helvtin av fámjistunninum y einogtjúgu millinir ein av kundi mann bjóða borð harnarfyri áttaogfjøruti allan sum hen var men htta er hetta hetta er altso í hesari farnu viku at mann kundi borða seks hundrað metrar fyri einogtjúgu milliónir helvtina av fámjistunnunu
ruttvang
ja siga eg kann ikki annaðina geva henni goldið rætt í at tað er áhugaverd tøl og og kanska okkurt tíðir upp á at tað eru viðurskiftir sum vit burdu hugt nærri upp á her í løgtinginum og serliga í fíggjarnevndini sum hevur høvuðsatbyrgdina av hesum í verkætlanum fíggjarstýringina av teimum tað kann eg bara vera samd við henni goldið takk fyri
eru ikki fleiri sum á siga um orðið orðaskiftið er endað og vit fara at atkvøða í málinum her er einki broytingaruppskot so vit atkvøða í málinð er samtykt við fýraogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari og ferðir soleiðis samtykt til triðju viðgerð síðani koma vit til løgtingsmál nummar trýss til triðja viðgerð uppskot til samtyktar um nei orsakað eftir onnur viðgerð av hesum málinum uppskotið til samtyktar um at gera broytingar í dagpeningaskipanum hvørt biður um orðið tað verður fyrst jørðgen niklasa
harra formaður hetta er álit í løgtinsmál nummar trýss uppskot til samtyktar um at gera broytingar í dagpeningarskipanini tað eru øll tey sjey tingfólkini fyri javnaðarflokkin sum vegna javnaðarflokkin hava lagt uppskotið fram fyrsta februar og eftir fyrstu viðgerð tveyogtjúgunda februar eta beint trivnaðarnevndini og trivnaðarnevndini so viðgjørt málið á fundi tveyogtjúgunda mars undir viðgerðini hevur nevndina fund við umboð fyri vinnuhúsi samdwerk starvsfelagi og landsstýrismannin í almannamálum sólvit nolsoy undir viðgerðini er man býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta meirilutin í nevndini nevndini er sjálvur jakobvestergaard rósa samuelsen og edva jacobsen vit hava hesar viðmerkingar tað er at staðfestast kann at tað er ymiskt hvussu arbeiðsgevarar eru fyri tá ið talan er um at fáa samsýning tá starvsfólk gerast sjúk og neyðugt er at gera nakað viðurviðurskifti og tí fegnast meirilutin nevndini um at landsstýrismaðurin hevur upplýst at arbeitt nú verur við málinum og at ferð er sett á málið øh meirilutin metir te ikki tað er rætt at fara at taka undir við einum máli sum um at heita á landsstýrismannin um at arbeiða við einum máli sum landsstýrismaðurin arbeiðir við so vit mæla frá at taka undir við hesum uppskotinum h um eg persónliga skal útgreina eitt sindur nærri so verður í hesum uppskotunum skotið upp at mann skal lata endurgjald tað vil siga at arbeiðsgevarin í teimum førum har tað eru starvsmenn so skal arbeiðsgevarnin rinda løn og so fáa endurgjald frá landinum og uppskotið her leggur upp til at tað er treytað av at tað eru smærri arbeiðsgevarar og tað sum verður diskusiónini í í trivnaðarnevndini hvat er tað fyri nakað smærri arbeiðsgevarar ein annar spurningur er er endurgjald tann rætti hátturin hví ger mann ikki slag av sjúkradagpeningi fyri hesi sum eisini koma undir hasa skipanina ein triði spurningur kundi verið ja altso hví tryggja vit ikki øll altso einaferð høvdu vit skipan har ið barnsburðarfarloyvi bara æ var til nøkur og tað var so víðkar til at vera til øll og tað raktu arbeiðsgevarar ógvuliga ymiskt tá valdumann so at far inn partarinr av arbeiðsmarknaðin saman við landsstýrinum og gjørdi ein barnsburðargrunn sum øll rindaðu við inn til og sum so dekkaðu barnsburðarfarloyvi hjá øllum sum fóru hevur verið ein sykse við alsemá tryggja øll tá tey gera arbeiðsleys við at partarnar arbeiðsmarknaðurin ver inni kundi hetta verið ein ein máti at sagt hvat arbeiðsmarknaðurin gera ein grund til at dekka løn til fólk undir undir sjúku og tann vegin tryggja øll undirsjúku men eisini at javnseta arbeiðsgevararnar meira soleiðisnar at tð ikki raka so ógvuliga ójavnt sum í dag altso tað kann vera ein ein ein alifyritøka sum hevur eina rúgvu av av tímaløntum har verður har er tað almannaverkið gjøgnum sjúkradagpengar sum betalir hesum fólkum løn vegna sjúku við síðuna av kann liggja ein handil sum kanska hevur tvey trý fólk í arbeiði blívu onkur sjúkur har sum handilin betala alt tað hangur ikki ordiliga saman men sambært lóggávuni er tað so hvussu kundi mann tryggja allar arbeiðsgevarar er ein grunnur tað rætta er er endurgjald tað rætta sum hetta uppskotið leggur upp til og skal tað bara verða galdandi fyri lítla fyritøkur hvat er so ein lítil fyritøka her eru nógvir spurningar sum eru ósvaraðir meðan meðan sjálvt málið er meira spesifikt so men vit konstatera at tað er ein vilji frá øllum løgtinginum at fáa gjørt broytingarsøkinum vit hava við vitað frá landsstýrismannium at ferð nú vit sett á hetta arbeiðið fyri at finna fram til eina góða loysn og taðhaa vit fólk okkum nøgd við h og tí mæla vit so frá at samtykkja hetta uppskotið men geva landsstýrismanninum høvi at koma fram til eina loysn sum so kann politiskt viðgerast takk jatakk
so fær eykun samelsen orðið ger so væl
takk fyri harra formaður ja eg skal byrja við at lesa minnilutauppskotið upp minnilutin siguri stenberg hervør polsdóttir og eykun samuelsen tekur undir við uppskotinum við hesum viðmerkingum minnilutin er samdur um at broytingar eiga at verða gjørdir í dagpengaskipanini soleiðis at ein afturberingarskipan verður gjørd fyri smærri vinnurekandi við starvsmonnum í starvi minnurekandi sum hava fólk í starvi sum ikki eru at rokna sum starvsmenn tey rinda fyrst og annan sjúkadag hjá starvsfólkum sínum og síðani verða starvsfólkini fevnd av dagpendingaskipanini hjá almannaverkinum vinnurekandi í hava fólk í starvi sum eru at rokna sum starvsmenn skulu gjalda hesum løn undir sjúku sum staðfest í løgtingslóg um starvsmenn minnilutin heldur at hetta er ein góð skipan sum tryggjar hesin arbeiðstakaran eina trygga inntøku eisini hóast sjúka rakar og tí heldur minnilutin at rættirin hjá starvsmonnum til løn undir sjúku skal varðveitast tá i mann tosar um at gera allar møguliga aðrar skipanir so so kann tað kann mann skilja eg hvussu at skilja tað sum at mann ætlar at taka tann rættin frá hesum her fólkunum og tað halda vit er viktigt at mann ikki ger smærri vinnuretandi sum hava starvsmenn í starvi verða tó harðtrakt fíggjarliga verður eitt starvsfólk burtur í longri tíð orsakað av sjúku áður hava lógaruppskot verið í tinginum sum hava havt til endamáls at broyta starvsmálalógina til til tess at lætta um hjá smærri vinnurekandi vísandi til omanfyri standandi heldur minnilutin tó ikki at tað er rætt at taka vunnið rættindi frá starvsmonnum tí heldur minnilutin at verandi uppskot um afturberingarskipan til smærri vinnurekandi er eitt gott uppskot sum gagnar bæði arbeiðsgevarar og arbeiðstakara fleiri hoyringspartar hava verið á fundi í trivnaðarnevndini og partarnir vóru jaligir um uppskotið og tað vístu eisini á tørvum á einari skipan sum hevur verið skotin upp tað varð eisini nevnt at hetta her uppskotið tað kann hava við sær at motivatiónin fyri at siga fólk úr starvi eftir hundrað og tjúgu dagar sjúku minkar tí tað er ein trupulleiki sum fleiri feløg siga r vaksandi at so skjótt sum teir hundrað og tjúgu dagarnar eru farnir so visti mann við sjúkur so verða fólk uppsøgd ø meirilutin hann vísir á akkurát sum hann gjørdi tá ið hetta málið var til viðgerðar fyri næstan tveimum árum síðani at landsstýrið arbeiðir við málinum og tað er jú ein vanlig orðing sum mann hoyrir frá meirilutanum men vit halda ikki at hoyringin vísti at tað verður ella hoyringini hon vísti úg hvussuer á at tað verður ikki hesari tingsetuni kanska komandi vár at eitt møguligt uppskot kemur á tingborð og tað sum bleiv sagt um arbeiðið var øgiligani einum byrjunarstigi má mann siga heilt heilt heilt við byrjan og tí halda vit ikki til nakrar orsøkir til at mann ikki kann taka undir við hesum her uppskotinum minnilutin vísir á at hvørki arbeiðsgevarar ella arbeiðstakarar eiga at skula stúra um hvørt sjúkutilburðir verður orsøk til at tað vinnuliga virksemið má steðga tí tekur minnilutin undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið tað vóru fleiri onnur áhugaverd ting eisini sum varðu nevnd undir hoyringunum og millum annað hetta her við við tað hvat er eitt hvat er ein tað er sa eita smáir vinnurekandi ella smærri fyritøkur og har er tað soleiðisnar í dagpengaskipanini nú fingu vit upplýst at vist mann hugdi eftir teimum tølunum sum standa í samband við í lógini nú í samband við smærri fyritøkur so passar tað til sirka fimm fólk í starvi tað er ein tað er ein ein ein smærri ella ein minni fyritøka so at hesin ella meirilutin heldur at tað arbeiðið sum ja eg vetikumann skal siga at arbeiðið eg haldi evi verið ein fundur altso tað er hvussu er ikki komið so langt at mann hevur nakað orsøk til ikki at taka undir við hesum takk fyri harra formaðurja
bjørga niklasen eina viðmerking
ja harra formaður eg má nú siga at landsstýriskvinnan sum sat frá mann undan landsstýrismannin júst er komin arbeiðir við og hevur fingið gjørt skipan fyri sjálvstøðugt vinnurekandi sum hann var verið óhekkvin fyri nú sigur landsstýrismaðurin at nú set mann ferð á hendan partin eg havi onga grund til at halda tikið er so tað kom fram í nevndini og tú ikki skilja hví eyðkunn saman sigur at tað betýðir ikki at nakað hendir jú hetta her er nevniliga ikki ætlanarsamgonga hetta er ein samgonga sum handlar her kemur tað eyðgun samuelsen umsæt hetta málsøkið í fýra ár fýra ferðir trý hundrað og fimmogtrýss dagar hví gjørdi hon einki við hettar her men eg andstøðugt próviði upp á at til einki sker hetta landsstýrið vit handla hví handlaði hon ikki
en takk fyri at
ara formaður eg haldi at jørgun niclasen hann hevði sohevði sotralt við at at standa standa og rópa tá ið hann var í andstøðu at hann slett ikki hevur fylgt við tí at henda lógin bleiv nevliga broytt undir eykum samuelsen hon bleiv broytt til at smærri vinnurekandi sum høvdu lítla ella onga arbeiðsmegi afturat sær millum annað í verksetarafyritøkur kundu teknað eina trygging so á fyrsta stigi til tað sum undanfarna landsstýriskvinna gjørdi tað bleiv samtykt við einari lóg sum eykun samuelsen broyting í dagpengarskipan sum eykun samuelsen legði fram men kanska hevði hann so nógv annað a gera við at rópa at hann ikki lurtaði tá tað verður ikki sagt í hesum her meirilutaálitinum at einki kemur tað var ikki tað men men eg spurdi nemiliga inn til arbeiðið til dømis fleiri konkret ting í arbeiðinum sum landsstýrismaðurin segði at hann nú hevði sett hol á sum hann segði tey vóru ikki komnið har til hatta var man ikki komin til enn tað rokniig við jørgun niclasen eisini hoyrdi sjálvur so at at tað sum stendur her er at arbeiðið er nærum ella tað er akkurát byrjað so tí er er er og hann segði sjálvur møguliga næsta vár so at tað er ikki nakað sum eygun samelsen hevur funnið uppá takk fyri harra formaður
ja takk so er tað aksel johannesen ger so væl ja takk fyri harra formað
rer ein onnur viðgerð á einam uppskoti frá okkum í javnaðarflokkinum um at gera nakrar broytingar í sjúkradagpeningaskipanini soleiðis ati smærri vinnurekandi hava møguligt møguleika fyri at fáa eina afturbering frá sjúkradagpeningaskipanini tá starvsfólk gerast langtíðar sjúk hjá hjá hesi fyritøkunum tað er soleiðis í dag at vit hava tvær skipanir á privata arbeiðsmarknaðinum vit hava eina skipan har tað er tímalønt sum er fevnda sjúkradagpeningaskipanini gerast tey sjúk so rindar arbeiðsgevaran tveir teir fyrstu dagarnar løn og síðani fara tey sjúkradagpeningaskipannm so hava vit tann a tey fólkini sum fevnd av lóg um starvsmenn har er tað soleiðis at tey hava rætt til at fáa løn undir sjúku alla alla sjúkra tíðarskeiðið men aftan á hundrað og tjúgu dagar so hevur arbeiðsgevarin rætt til at siga viðkomandi upp men ikki áðrenn vegna sjúku og tað er fyri nokk tær flestu fyritøkurnar tær heilt stóru fyritøkurnar altso bankt nordikk um tað skuldi verið ella betri samtaki ikki tann stóri trupulleikin um ein eineitt starvsfólk verður langtíðar sjúkt men tær smærru fyritøkurnar sum kanska bara hava tvey trý ella fýra fólk í starvi kann tað raka rætiliga meint um onkur verður sjúkur og og vistu vit taka til dømis ein handil har tvey fólk arbeiða og tann eini fara krappamein og eg sjúkrameldaður í siga vit sjey mánaðir so kann tað altso so er tað helvtina av starvsfólkunum skulu betala viðkomandi løn samstundis muggu setaitn annað fólk at útvinna sama starvið altso eina eyka løn í eitt hálvt ár ella meira enn tað tað tað kann fyri lítla fyritøku lítlan handil innibera um ein yvirlivir ella ikki yvirlivir í ringasta føri og raka rættiliga meint og so setar tað bæði arbeiðsgevaran og og tann sjúka í ein keðiliga støðu tann sjúku gongur kanska virðin ringari samvitsku at hann kostar arbeiðsgevaranum nógvar pengar hóast viðkomandi ikki kann koma til arbeiðis og arbeiðsgevarin kann í ringasta føri sjálvt um arbeiðsgevarin nokk ikki vil tað verða trýstir til kanska at siga viðkomandi upp tá hundrað og tjúgu dagar eru farnir sum er trupult at siga ein persóni upp sum hevur raktir álvarálvarsliga sjúku men fíggjarliga orkan ger tað mannikki hevur nakað væl er noyddug tift at siga fólkið upp og tí er tað hetta uppskotið frá javnaðarflokkinum um ati at tá ið tannstøgan íkemur so rindar arbeiðsgevarin eins um hjá øðrum tveir teir fyrstu sjúkradagarnar og síðani kann fáa endurgjald frá frá sjúkradagpeningarskipani fyri tað lønarmissin mann hevur meðan viðkomandi er sjúkur tað er gott fyri vinnu reka tann mvinnurekandi men tað er eisini gott fyri tann sjúka sum á tann hátt í nógv minni mun kemur í ta ta risiko at vera uppsagdir tá hunrað og tjúgu dagar eru farnir so vit halda at p á allar mátar hetta er gott uppskot og havi g eisini varhugan av alt løgtingið heldur hett gott uppskot eg veit at hjørgun niklasen tá andseti andstøðu fyrinøkrum árum síðani hevði eg ett líknandi uppskot tað var skótt líkaskumhet her men men endamálið var kanska nøkulunda tað sama og eg haldi eisini sum mann lesur álitið frá meirilutanum at tey halda hetta er nakað sum vit eiga at gera nakað við og tað var tað eisini seinast tá ið málið var í løgtinginum tí man skal minnast til at vit eiga at sjálvandi at tryggja teimum sum verða sjúk at tey verða loftaði men eisini tryggja at smærri fyritøkur hava møguleikar at at yvirliva og at tað ikki vera ein tilvild mit siga tað soleiðis at eitt starvsfólk sum verða sjúkt kann gera tað at fyritøkan ikki hórar undan htívit skul minnast tl at at skjótt bakkafrost ella arktikhom hava eisini verið smáar fyritøkur eg byrjaði onkustaðnis og í dag eru tað millum størstu fyritøkur í landinum og onkur av hsi smáu fyritøkunum sum eru í dag so kundi valt at ókey vit gevast tí at tað er fíggjarliga trupult at fáa tær møguleikarnum sum tjúgu tretivu ár so kunnu tær vera stórar fyritøkur og skapa nógv arbeiði í føroyum so tað eiga vit at tryggja at smáar vinnufyritøkur hava hava eitt gott grundarlag at virka á tá tað kemur til eftær at samgongumeirilutin í vinnunevndini mælir til at fella uppskotið til landsstýrismaðurin t arbeiðir við uppskotinum so er tað sikkurt rætt at landsstýrismaðurin arbeiðir við uppskotnum meni hetta uppskotið var í løgtinginum fyrri næstan tveimum árum síðani hjá javnaðarflokkinum og tá vældi samgongumeirilutin í tivnaðarnevndin eisini løgtinginu á fella upskotið tí at landsstýrið arbeitdivið uppskotinum sum nú er tvey ár farin so eg haldi ikki tað ferð nakað av løgtinginum heldur ikki samgonguna at samtykki heta upskotið tú sevur mær hvussu álagt sum løgting bæði sitandi landstýrismannin og landsstýrin um at løgtingið vil hava eitt uppskot kemur niðan á løgtingið takk fyri harra formaður ja soera

formaður nú meinar aksel ve johannesen at tá ið landsstýrismaðurin arbeiðir við málinum so kann mann tað sama samtykkja tað altso hetta uppskotið er ein áheitan á landsstýrismannin um at arbeiða við tí hann sigur at hann arbeiði við tí altso hví skulu vit seg samtykkja tað eg legði líknandi uppskot fram fýra ferði tá i it sótu í andstøtu tá segði javnaðarflokkurin bæði ár eitt ár tvey ár trý ár fýra at landsstýrið arbeiðdi við málinum og tí feldi mann uppskoti og tað var so eykun samuelsen sum arbeiddi í fýra ár við tí kom ikki so langt men men tað ætla vit øh tá tað kemur til hundrað og tjúgu dagarreglur sum aksel johannesen varð inni á so fingu vit at vit í nevndini bæði frá arbeiðsgevara síðuni og arbeiðstakara síðuni at hundrað og tjúgu dagar er ikki viktigt altso tað kann gott sigast upp áðrenn tað tað varð nýtt fyri mær og eitt annað var at visti mann arbeiddi minni enn tjúgu tímar so var hetta ikki galdandi og tí metti kanska arbeiðstakara síðan at at tað vóru øgiliga nógv sum

hann var ongantíð hoyrt fyri at mann kann siga at fólk hvussu myrður sjúk upp áðrenn hundrað og tjúgu dagar eru farnir men tað er kanska undir onkur serligum viðurskiftum mann kann tað tað skal eg ikki siga men akkurát her við at fólk sum starvast færri enn tjúgu tímar ikki fendast á lóginum tað er faktiskt ein trupulleiki og javnan fólk hevur eitt annað uppskot í løgdøkinum um akkurát tað at broyta tað so tað fer niður átta tímar annars til tað í tey uppskotir sum jørgen hevði í seinasta vatnskeið eg var samdur við at knikkastkasenda í poangi men minnist meg rætt so var tað at brennast hjá eitt par broytingar ið lógu um starvsmenn ikki sjúkratapeningarskipanin so tá kundi mann koma til at taka rættin frá starvsmonnum at fáa lønum sjúkum og tað tekur javnan fólk ikki undir við men poangi sum jørkan hevði tá er tað sama poangin sum tú hava nú at vit tryggja bæði tann sjúka og arbeiðsgevaran tann er smærri fyritøka at ikki kemur illa fyri so so tað vóni eg at vit vit kunnu koma á málum akkurát at vit kemur til landsstýrið og arbeiðið á málum mann segði tað sama tveimum árum síðani við so samtykkjul og útskoti her so leggja eitt størri trýst á landsstýrið at fáa málið avkoytt takk fyri
síðani er tað erhard joensen ger so væl
takkfyri hara formaður ø eg eri púra samdur í intensiónini í hesum upskotunum har tað er ein stórur trupulleiki fyri serliga smáar fyritøkur í dag tað eru nógvar fyritøkur sum hava eitt og tvey fólk í starvi handlær til dømis handlærd sumeigarin er ein av teimum sum eru andsettur og so hevur hann ein afturat sær og tí kunnu sovorðnar fyritøkur koma í stóra kreppu av akkurát tað at ein ein metarbeiði verður langtíðar sjúkrameldaður og so og so og so ger tað eisini tað at tað verður spekulerað í hesunm her tjúgu tímarsreglunum og tað er rættiliga útbreitt í serliga inna fyri handilsvinnuna at mann andsetir fólk í tjúgu tímar ella minni enn tað bara fyri at akkurát upp á grund av hesum so hetta hetta er veruliga ein ein ein trupulleiki og at tað burdi serliga verið tikið hondin um nú tá ið mann tosar nógv um at vítka um arbeiðsútboðið at mann fjernar sovorðnar óneyðugar forðingar
sel johannesen
jsum sagt so hevði jørgun niclasen eitt uppskot sum ikki heilt eins men og líknandi endamál fyri nøkrum árum síðani og tá tað hevði eg var á sjúkrapunkt samdur við við jørgun niclasen nei orsøkin vi javnarfloku su legði eit uppskoti fram fyri tveimum árum síðani tað var at ein ein ein kvinna ringdi til mín sum hevði ein lítlan handil úti í bygd og tað var hon átti handilin g hon arbeitdi har og ein afturat og tann sum arbeitdi har ekk bleiv so langtíðar sjúk og tað var ein sovrnin handil sum sum ikki fór vanliga navar serliga nagvar pengar men altso tað tay klára at etala løn til til bæði tvey og tað var ikk ikki nógv meira enn tað men tá so tað eini bleiv í langtíðar sjúkra meldað og viðkomandi mátti seta et annað starv annar bara ikki til so koyrdi handilin við undirskotið ísirka eitt ár og í ringasta føri so hevði eg viðkomandi hug til at lukka handilin men gjørdi tað tíbetur ikki men meni mentað e akurát tað sumer skal lofta at mann kann koma ígjøgnum tað sum arbeiðsgevarin í eisinimso er tað bjørt samul
porsen takk
fyri ja hetta eitt gott uppskot og tjóðveldis stuðladí fult út eg haldi esinir aðrir tættir tá tað snýr seg um smærri vinnurekandi sum mann átti at fingið gjørt nakað við men eg ætlað at spyrja aksev johannesen hvussu ber hetta til tá ið vit nú hava viðgjørt hetta í veruleikanum í fleiri ár hvat er tað sum gera hetta er so trupult at ful pláss og heldur akseve johannesen at mann kanska átti at farið og fingið gjørt tað møguleika fyri at tekna eina breiðari trygging fyri ymisk viðurskifti á arbeiðsmarknaðinum tá tað snýr seg um ja kanska serliga tær smærru fyritøkurnar sum eru rættiliga útsettar tá ið ástendur takkfyriaksel johannesen

at tað haldi eg faktiskt men nst eg hldi vtse eiga at avgreiða hetta málið beinanvegin og síðani eia vitkansn kat hygja eftir allari sjúkradagpeningaskipanini hvussu hvussu síðhon er tí at hyggja efti okkara grannalondum altso eisini danmark føroyski o norrea so er tað ikk so heilt pá sama máta sum er í føroyum tað hava gjørtú it sindur øðrvísi máta og tann mátan vit hava í føroyum ger kanska at summi detta niður millum altso bæði løntakarar og og arbeiðsgevarar og um mann kanska kundi kundi fingið eina nýggja skipan soleiðisat man tryggjaði okkum betur altso bæði tá ið vit vera sjúk sum sum borgarar og løntakarar men eisini arbeiðsgevarar solaist ikki koma illa fyri

eftir ein av orsøkun fyri at vanliga fólkið ikki tím politikk tað er tí at mann liggur í skeldast um hvør kevinum fram við uppskotinum sjálvt um øll eru samd um at uppskotið er gott og burdir samtykt nú man hn arbeiddu fýra ár ella seks ár við einum uppskoti sum øll er samd um er gott og ímeðan hava handlar og og fyritøkur bíða eftir at fáa hesari skipanina í sett í verk og sum tað sær út til so bíða tað aftur í einum tvey ár afturat tápuligt í mínari vferð staðin fyri at mann torir at taka avgerðir sjálvt um tað er andstøðan sum kemur við uppskotinum og eisini tá mann sjálvur situr í samgongun a má torir at taka avgerðir har eð andstøðan kemur víð uppskotinum eg hadi hettar tápuligt takk fyri
alsøgn
fyri tveimum árum síðani tá jarnarflokum hevði eitt uppskot til løgtingið og høvdu trý uppskot til løgtingið sum løgtingið samstundis ella nøkulunda samstundis sum snúði seg um sjúkradagpeningarskipanina tá eina var at langtíðar sjúk skuldu fáa sjúkradagpeningur longri enn fjøruti vikur um tey vóru framvegis sjúkramelda eitt annað var at stjórar smærri fyritøkanum kundu tryggja sær tekna trygging sjúkradagpeningarskipanini og harvið fáa sjúkradagpeningum um stjórin sjálvur gjørdist sjúkur og so er tað her uppskotið her hini bæði uppskotið hevur landsstýrið avgreitt nú og eg havi sann varhugan av sum eg skilti landsstýriskvinna sum sat áðrenn hendan landsstýrismannin at tað var tann at laga við pengar at gera at mann valdi at hini bæði fyrst og so aftan var arbeiðarvísing her og koma við tí seinni um tað so kemur tað f fáa at síggja men tað kostar ikki nógvar pengar at samla sæð kostar hvørt hesar uppskotir trý sum eg nevndi nakrar hundrað túsund krónur hvørt sæðara tisamans kanska eina tvær tríggjar milliónir í mesta lagi
síðani er tað jaspur langaard
ja takk fyri formaður ja eg eri samdur í at uppskotini eru gott eg haldi eisini har eru tíverri vit hava aðrar trupulleikar eisini í uppskotinum tað krevja tað við mann eigur hyggjadeyðisum eg hoyri alt alt for nógvar fyritøkur stjórasin siga at tað eru fólk sum kanska eru ósamd við nevndum ella leiðsluna og harvið bara brúka hesa skipanina fara inn til læknu og fáa eina undirskrift upp á at mann er sjúkrameldaður seg og eftirfylgjandi sum ein máti at leingja eina uppsøgn so at sigur mann er sjúkrameldaður og eg kann vera sjúkrameldaður í eitt hálvt ár og taka veit um og smærri arbeiðspláss við hundrað starvsfólkum har mann hevur trý fýra líknandi dømir er tað ikki eisini nakað sum akkurát samdur í mann burdi gjørt nakað við takk fyri
aksara líðjónsen ja
tað altso eg vá ikki akuráthvatkansn giga við tað altso sum útgavspunt so áskulu hjálpa fólki og lofta fólki sum plæra sjúk er taðer tað fólk í einum samfelagi sum útnytta skipanina og vera sjúkrameldaði uttan at vera sjúk so hava sjálvandi trupulleika men ta liggur trupulleiki kanska líka nógv hjá teimum læknum sum sjúkrameldafólk tí at ein lækni hevur sjálvandi skyldu til teim sjúkraveldafólk at tryggja sær at viðkomandi er sjúkur er viðkomandi ikki sjúkur so eg e viðkomandi ikki at verða sjúkrameldaður so haldi eg tað e meira har har vit hava nakrar avbjóðingar um tað nú hendir og so er tað
mámal hanne lodberg so fær viðmerking ja takk fyri

nú nú haldi meg vita ataltso havhann eg nogvr kenni eit sindur til eft her nú er hann av bygd í skopum og hevur eina handil harbeint men tað er eisini kanska kanska enn minni ella smærri bygdum lla øki í landinum at hava kanska nógvar handlar kanska eru lukkaðir har manr heygu ein lokalan handil bygdini fyrr tað kann væl vera a hvnst sa at hetta er orsøkin men tað at tú hevur ein handil í tjørnuvík ella ella í hósvík ella ella suður sumba og har er eingin vinningur oftanum men endamálið er at hava ein handil í bygdini tá meglir nøkulunda runt og vistit sovorðin fært tann sovorðnan stoyt at einir ver langdíðar sjúkraveldara sum betala viðkomandi løn og løn á einm øðrum samstundis so kann tað vera o iga eg vet iki hvat nei nei so stuttligt er tað heldur ikki nú nú lukki eg handilin ha og tað ger so tænastuna kanska í hesum her úti á smáplássnum verri so so pp á allan máta
teirra halda vit hetta gott uppskot sum burdi verið samtykt nú undir øllum søg vónliga at dansismaðurin tekur tað upp og siga meg í løgtingi við einum uppskoti sum tá avgreitt so fær eyður hon saman við mær seg ja
takk fyri harra formaður ja eg mær dámar ikki so væl at fara aftur í tíðina men mann verðir noyddur at rætta onkur faktuell ting viðhvørt sjúkradagpengalógin bleiv broytt fleiri ferð í undanfarnu samgongu tað fyrsta var hetta her við smærri fyritøkum at mann byrjaði við tí sum so er uppá bygt nú aftur undir hesari samgonguni ogtað er fínt mann eigur at byggja upp á tað sum hvør annar ger fiskimenn koma eisini inn í sjúkradagpeningarskipani frá fyrsta dagi av og tað bleiv gjørd ein skipan so at teir eisini høvdu lættar við at koma til arbeiðis aftur aftan á sjúku tað tey bæði tingini blivug gjørd men hetta her var so ikki ikki á skrá tá hetta sum vit hava í dag men nú kenna vit trupulleikan og mann hevur havt heitta uppskotið frammi fyri tveimum árum síðani og aftur nú og vit sita øll her og siga at tað er ein stórur trupulleiki so eg dugi ikki at síggja hví vit ikki kunnu taka lógvatak saman og gera nakað við tað enn at blíva við at siga at tað er ein stórur trupulleiki takk fyri
ensen ja
htað var nættupp øhtá ið eygun samuensen var lænsýrskvinna í almannamálnum æt millum annað fiskimenn komu undir sjúkradagpeningaskipanina og tað var eitt eitt tórt framstig fyri fiskimenn og hetti her við at stjórar ið tá vóra n komin inn at stjórar í fyritøkur sum ikki høvdu fólk í starvi av týdningi tað kom inn tá og tá segði mann eftipp eisini aftan aftaná tvey trý ár trokki mann end eftirmeta um mann skuldi víðka víðka víðka skipanina og taðhevuman so gjørt nú soleiðis atað ereisin er galdandir fyri lítlum fyritøkum um hava nøkur fá fólk í starvi so tað er fínasta slag og so vóna vit harra formaður at hetta uppskotið verður samtykt takk fyri
ja ttað eru ikki fleiri sum hava biðja um orðið orðaskifti er enda nú fara vit at atkvøða í hesum málinum ja vit atkvøða nú ger so vælaðru viðgerð í hesum málinumja so eru vit liðug nei tað manglar ein at atkvøða ja so vorðið tey liðug málið er falli tað vóru tíggju atkvøðurfyri tólv ímóti og ein atkvøða var blonkso er hetta málið fallið og avgreitt frá løgtinginum síðani koma vit til aðru viðgerð av løgtsmál nummar trýogfjøruti htata e uppskot til samtyktar um serstaka vágameting og átøk til fyribyrging av hvítvaski og øðrum fíggjarligum kriminalitetið í føroyum hvør biður um orðið tað er bjørtger so væl
harra formaður hetta málið varð legði eg fram vegna tjóðveldið tann sjeynda desembur í fjør og aftan á fyrstu viðgerð níggjunda desembur varð tað beint vinnunevndini vinnunevndin viðgjørdi málið á fundum fimmogtjúgunda januar og fyrsta og fimtanda februar undir viðgerðini hevði nevndin fund við felagið føroyskir grannskoðarir felagið peningarstovnar tryggingareftirlitið og magnus rasmussen landsstýrismann í umhvørvis og vinnumálum undir viðgerðini hevur nevndur býtt seg í meiriluta ein minniluta meirilutin sum er bjarni hammer bjarni k petersen hennrikold og undirritaða hava hesar viðmerkingar viðgerðin hevur víst at vit hava tørv á eini vágameting av vandanum fyri hvítvaskið ólógligum peningaflutningi og øðrum kriminellum virksemi í føroyum fleiri av hoyringsprtunum hava víst á at hetta er neyðugt tíliggváametin vil geva myndugleikum og fyritøkum eitt gott støði at arbeiða út í frá og harvið neyvari málrætta sín innsass at fyribyrgja vit hava á leið sama støði tá ið tað snýr seg um lóggávu sum grannalondini til fyribyrging av hvítvaski og fígging av yvirgangi við galdandi hvítvaks lóg ber til at fara yvir til ein meira vágagrundaða skipan og o sum uppskotið eisini vísir á so eiga danski myndugleikar at lata føroyskum myndugleikum innlit í illgrunasamt fíggjarlig virksemi í føroyum og í í allar tær fráboðarnar sum verða gjørdar um hetta og tað er so serliga bankarnir sum áfráboða s ella eseik um ivasamt virksemi og tað er tá er tað talan um fleiri hundrað fráboðanir oman fyri trý hundrað fráboðanirvar talan um í fjørog

tað var soleis at fyrr tá skuldi hesi her brotini á hvítvakslógina fráboðansseik men nú eitur tað so nsk sum stendur fyri tey nationalu t fár serlig kriminalitet og tað er so eineská sum skal takast sum skal gera tjóðskaparligu vágametingina ella tjðogvágametingarnar fyri danmark og tær vágametingar fevna eiga eisini at fevna bæði um føroyar og grønland og tá tekur mann so støði í teimum vágmetingum sum mann ger í es eisini men sum nevndin hevur fingið upplýst sum uppskotið eisini vísir á so eru ongantíð gjørdar serstakar vágavæntangar fyri føroyar og tað er sera umráðandi at tað verður gjørt tí tað føroyska samfelagið er nógv øðrvísi enn að danska vágmetingin kundi verið gjørd av føroyskum odonskum myndugleikum í øllum førum soleðum at mann samstarva við tað sum eitur dansk witvaksforðumog

eisini vísandi til hesar upplýsingarnir sum í dag verða fráboðaðir dønum men sum eingir føroyskir myndugleikara hava atgongd

vit halda tað at tey føroysku umboðini í ein sum vóru við til at gera slíka vágameting tað kundi verið løgreglan umhvørvisvinnumálaráði og taks umboð fyri grannskoðarvinnuna og umboð fyri advokatvinnuna sum dømir sum er nevnd tað er sera jaligt fyri vágmetingina almenna eigaraskráin kom í gildi fyrsta februar í ár og hetta er nakað sum vinnunevndini hevur eftirlýst í nógv nógv ár við kunngerðini skulu nýsovnarfyritøkur nú o upplýsa sínar eigari til skráseting føroya og verandi fyritøkur hava freisttil fyrsta septembur í ár at fráboða síni eigarviðurskifti til skrásetingina skrásetingin fer síðani at almannakunngerð hesar eigarar og harvið fæst eisini æfast ei væl betri gjøgnumskygni og vónandi kann hetta fyribyrgja at fyritøkur og skipanir og bankar í føroyum frameftir verða ella kunnu verða knýtt at ivasom útlendskum fyritøkum og peningaflutningi altso henda nýggjá eigaraskáin virkiskráin sum hev verið eftirlýst øðiliga ofta sum vit hava havt frammi her fleiri ferð hon er nú komin og tað betýðir so at bæði miðlar og vit onnur vit kunnu fara inn og hyggja eftir hvør er eigarísflytingunum ogikki minst hvørjar útlendskar fyritøkur eru skrásettar í føroyum og hvørjir eigararnir eru og eg haldi tað er eitt ótrúliga stórt og týðandi stig í mun til hetta við at fyribyrgja fíggjarligun kriminalitet samanumtikið harra formaður so metur meirilutin at í føroyum vita vit alt ov lítið um føroyskar fyritøkur og almennar stovnar í hvønn mun hesi verða útsett fyri hvítvasking og vit taka tí undir við at løgtingið skal standa saman um at biðja landsstýrið um at fáa gjørt hesaheri serstøku vágametingina av tí føroyska samfelagnum og tað fevnir um vinnugreinar skatta og skrásetingarskipanir handilssambond hjá hjá føroyum og annað virksemi sum kann vera viðkomandi fyri møguleikarnar fyri at mann kann fremja fíggjarligan kriminalitet og hvíta ella hvítvaska pengar og ynski er at ein slík vágameting bæði skal vísa hvr hvar í vandin er størstur í hvønn mun slíkt ólóglig virksemi er farið farið er farið og framvegis kann fara fram og tí er tað hesin meirilutin í vinnunevndini sum sjóvandi tekur undir við málinum og mælir løgtinginu til at samtykkja tað og so havi eg vil líka leggja nøkur orð afturat fyri egna rokning tað er eitt slíkt mál sum hetta kann kanska virka nokk so tekniskt meni nú havi eg lisið álitið sum formaðurin í nevndini hevur orðað upp men vit hava í vinnunevndini havt eina álmindiliga áhugaverda viðgerð av hesum málinum og útgangsstøði fyri uppskotið var jú hetta sum kom fram um ati at fyritøkur at bankarnir í veruleikanum fráboðað fleiri hundrað ferðir um árið at tað er ymiskt virksemi sum gongur fyri seg sum kann ve illgrunasamt og tað verður so kannað og føroyski myndugleikar fáa so ongantíð aftur at vita uttan so at tað blívur eitt rættarmál harumframt hava vit jú frætt gjøgnum sjólnvarpssendingar og annað at ógvuliga ivasamar útlendskar fyritøkur hava havt fyritøkur í føroyum og hava havt virksemi í føroyum og hava havt lønarflytingar gjøgnum føroyskar skipanir vit hava eisini umrøtt fass í hesum altso føroya altjóða skipaskrásetingina í sambandi við hetta málið har ið vit hava viðgjørt hetta er tað skal tað strammast upp upp á fass ella er tað kanska skipanar kringumfasta skal strammast upp uppá mítt boð er millum annað tað skal strammast upp upp á tá ið útlendskar fyritøkur skráseta seg í føroyum og harvið upprætta seg sum ein fyritøka í føroyum at tað er har vit skulu halda vakjað eyga og tá ið hvítvakslógin kom eg minnist ikki harra formaður n tað var e í tjúgu ella einogtjúgu tá tá nýggja hvítveipslógini sum helgi abramsen legði fyri løgtingi tá hevði mann nøkur dømi at tað var jú ein føroysk lóg menn sum varð tívís umsett úr donskum og og gjørdu eftir donskum leisti sum so aftur er eges leistur og tá hevði mann nøkur dømir í hesi lógini hvar mann nevndi til dømis eitt eitt sein stórur trupulleiki í danmark er til dømis svik við list fyri okkum virkaði tað ikki sum tað mest upplagda at tier tann størsti trupulleikin her tavil siga a ta ið dømini mann tók fram í lógaruppskotinum hvítfaltslóg frá landsstýrinum vóru dømir har har tann størsti vandin fyri fíggjarligum kreminalitetið er í danmark og tað tað fekk fleiri okkum til at i seta fokus á hetta ja men altso hevur mann yvirhøvur gjørt ein vágagreining í føroyum tað tað vísti tað hevur mann ikki mann hevur ongantíð vágagreina hetta samfelagið soleiðis at hesar lógirna eftir stór lógarkonpleks vittað sett í gildi við hvítvakslógini og øðrum lóggávum sum hanga uppií men mann hevur ikki gjørt tað grundleggjandi arbeiði at at hyggja eftir hvar eru vandandi søstir í hesum samfelagnum liggja teir í okkara handilssambondum liggja teir innan fyri ávísar vinnugreinar liggja teir í sambandi við fas liggja teir í sambandi við tær útlendsfyritøkurnar sum skrádets her vit vita ikki tí vit aldrin gjørt hesa vágametingina sum øll onnur lond í uropa annars hava gjørt fyri sítt land og veruleikin er og tað er tað álvarsam harra formaður at tæir nýggju lóggávurnar tánn nýggja hvítvatslógin hon er nemiliga gjørd soleiðis at tú skalt brúka orkuna har sum vandin er størstur men vist tú í einn landið ikki hevur gjørt eina vága greining so hevur tú kanska ikki ta rætta bílatið av hvar vandin er størstur og nú harra formaður hevði eg viljað at landsstýrismaðurin kundi komið upp og og og og sagt lesa aðru viðgerðina hvat tað er fyri atta arbeiðið sum er sett í gongd tí sum umboð fyri minnulutan í vinnunevndini sum eru

tey fara mæla til at fella uppskotið og siga tað at arbeiði farið í gongd og tað var mín fatan av viðgerðini í vinnunevndini at ein partur av hesum arbeiðinm er farið í gongd men at arbeiða sjálvt at geraan samanhangandi vágagreining ikki er sett á skinnaði so tað hevði sera fegin viljað ati landsstýrismaðurin ið í vinnumálunum kundi komið upp í hesari viðgerðini og greitt frá akkurát hvat er tað mann farin í gongd við og og hvat hugsar mann at mann kann fara í gongd við so takk fyri harra
so fær sirið steinberg eina viðmerki takk fyri at forma
ja eg haldi eta hetta e eitt gott uppskot og at sjálvandi skulu okur hava eina vága greining av føroyska samfelagnu okur vita pengar flýta øiliga frítt millum lond og okur ynskja sjálvandi ikki tað at føroyar kunna verða brúktar sum partur av einum øðrum har mann unggangus lógina upp á onkran máta og og um tað er so tað dugi okur sjálvandi ikki at siga men eg kann gussur siga at eg havi sett eina ferð í løgmanni í ein spurning um ata her við fastskipanini har varð svarið tað at tað var ringt at koma til aðra niðurstøðu enna fastskipanin varð misbrúkt og mann hoyrir heldur einki aftur frá sovnum málum so sjálvandi er tað neyðugt at mann hevur ta vágagreiningina og tað haldi eisini a landsstýrið harvi svar upp á og tá ið nú landstýrismaðurin kanska ikki er her so kanska gjøgnum formannin at av umboð úr samgonguni fortelja okum hvussu langt mann er koman á leið við hesum arbeiðinum tí tað er viktigt ati at okur hava hesi her greiningina í føroyum so is kalu viku tryggja tað at tað sum fer fram í føroyum er sambært øllum teimum lógum o reglum sum sum skula vera galdandi takk fyri
so er tað bjørt samuelsen ja takk fyri
ja kanska bleiv tað eitt sindur soleiðis tí at tað hevði verið ein sending sum vísti á nakrar fyritøkur sum høvdu tilknýti til fast altso høvdu útlendsk skip skrásett í føroysku skipaskránni at har vóru nøkur ivasom viðurskifti men eg trúgvi ikki persónliga til fastskipandi galið við eg trúgvi tí nógv meira galið við tá ið mann sleppur at skráseta út danskar fyritøkur í føroyum og eftirlit við hvat hvat er hetta fyri peningar flut flutningar hesar hesar fyritøkur hava og hetta er eitt sindur trupult mál at viðgera tí tey eru eitt sindur teknisk og tey krevja kanska mann hevur innlit í ymiskar tættir í samfelagnum og tí hevði tað verið ógvuliga nyttut fyri okkum at harrin kundi greina hvørjar tættir hansara fyri sær nú høvdu vit at boða upp á hvør eigur at vera við í sær vága greiningini hvørjir føroyskir myndugleikar eiga at vera við og føroyskir stovnar ella feløg men tað er so biðið hjá vinnumenduni at vera áhugavert at hóra hvaturin ætlar sær takk fyri fyri
so er tað beinir johannesen sum fær orð gerst væl
takk fyri arar formaður ja eg skal byrja við at lesa álit hjá minnilutanum upp sum er samgonguumboðini tað er tað at minnilutin beini ohannesen eytis hartman niclasen g jagun mikkelsen tekur undir við at ein serstøk gáðabeig verið gjørd fyri føroyar landsstýrismaðurin hevur undir viðgerðini kunnað nevndina um at arbeiðið er farið í gongd og verið sett í verk í nærmastu framtíð tískil metir minnilutin ikki at tað er neyðugt at samtykkja uppskotið tá i arbeiði í gongd minlutin tekur ikki undir við málinum og mæl løgtinginum frá at samtykkja uppskoti og sum sagt í hesum viðmerki so halda vit tað er gott at mann fær eina vágameting eina serstaka føroyska bæði fyri so sær at mann kann síggja hvat vágin er í føroyum fyri at hvítvask kann henda bæði í føroyskum skipanum og føroyskari lóggávu um tað er vági nakrastaðni so er tað gott at mann fær eina føroyska vágameting til tað og tá tað kemur til hvítvask so er okkara lóggáva á altjóða støði í dag vit hava dagført hana í hesum her valskeiðunum eisini og so kann mann spyrja um tann lóggávan kanska sjálvandi uppfyllir altjóða krøv hon er altjóða støði men er hon kanska ov lítið tillagað til føroysk viðurskifti skal hon so altíð spyrja seg sjálvan men tá vit høvdu tær broytingarnar til hvítvatslógina fyri so vóru tað nógv sum kanska spurdi seg sjálvand um tað var veruliga neyðugt og gekk hett her fyri seg í føroyum men tað vísti seg at tað er eisin komi fram í hoyringunum í hesum málinum er attað eru fleiri mál um hvvør innmeldaði og peningastovnir hava s skyldu um málini nokk so stranga tagnskyldir so tey kundu bæði ikki siga hva hvat tað snýr seg um og hvør tað er hvør t er í verður veldaður so vit halda sum so at tað er eitt gott mál men landsstýrismaðurin erfarin í gongd við arbeiði og vóna skjótt at fáa eina loysn á málinum og tí skalt meta tað ikki tað er neyðugt at heita á landstýrismannin um at fara í gongd við arbeiði takk fyri harra formaður
ja sær tú bjørt samuelsen so fær enina viðmerking
ja takk fyri eg haldi vit høvdu eina øgiliga góða viðgerð og øgiliga áhugaverda viðgerð í vinnunum og sum bein jo hannesen eisini var vitni til so vóru hoyristpartin sum vóru inni søgdu púra greitt at tað var neyðugt at gera eina føroyska vágmeting ella eina vágmeting av tí føroyska samfelagnum men eg kundi hugsað um at spurt bein jo hannesen tí mín fatan var at landsstýrismaðurin var gongd við ella ætlaði at fara í gongd við ein part av hasum her og tað er hann eisini sparið ein fyrispurningi sum eg hevði og nú eru nakrar mánaðir sæðan hetta málið bleiv lagt fram nú er landsstýrismaðurin ikki her so eg veit ikki dugir tingmaðurin at siga nakað um hvat mann er farin í gongd við og um tað er komið nakran veg og okkurt ítøkiligt rundanum tað sum tað verður sagt at landsstýrismarn er farin í gongd við takk fyri
beini johannesen
takk fyri teir formaður nú fái eg so ikki tíð tað er svaraður fyri landsstýrismannin tað fái eg so ikki gjørt men tað sum hann hevur nevnt er tað mann er farin at samra við føroyskar myndugleikar og danskar myndugleikar har ið hetta her málsøki so liggur partísundir um hvussu mann skal skipa hetta her og hvussu langt akkurát og hvussu nærri málstikuna niðurkomuna í snarborðinum tað dugi eg ikki at svara tingkvinnuni so tað má landsstýrismara hvørt fólk svara uppá takk fyri at hava mær
takk fyri tað er ikki fleiri sum hava biðið um orðið so erhetta orðaskiftið endað og vit fara at atkvøða í hesum málinum her er einki broytingaruppskot so vit atkvøða nú um málið sjálvt ja vit eru liðug at atkvøða málið er fallur i tíggju atkvøður fyri tólv ímóti so hetta málið er fallið og avgreitt frá løgtinginum og vit fara víðari við skránni og koma nú til aðru viðgerð av løgtingsmál nummar fimmoghálvtrýss tað er uppskot til eykajáttanar løgtingslóg fyri januar tvey túsund og tveyogtjúgu strika tvey sum tað eitur tað verður erhard joensen sum fær orðið fyrst gerso væl
ja tað er um løgtingsmáli nummar fimmoghálvtrýss tað er bjarni hammer tingmaður sum hevur lagt málið fram og okur hava viðgjørt tað á fundið tann fýraogtjúgunda februar ogundir viðgerðini hava okur havt fund við landsstýrismannin m fíggjarmálum una rasmussen saman við strandferðsluni og nevndin hevur deilt seg í ein meiriluta minniluta og eg skal lesa mriltmeirilutatilmæli upp erhard joensen billjustinussen jágun mikkelsen khristin mikkelsen og rutt vang hevur hesar viðmerkingar uppskotið snýr seg um at geva strandferðsluni eykajáttanin á fimm milliónir krónur til at fíggja tað eyka inntøkukravið innan farmaflutning upp á fimm miliónir krónur sum á fíggjarlógini fyri ár varð ásett fyri stovnum ætlanin at hækka farmakostnaðin við fimmhundrað túsund krónum fyri hvørt sleip á suðuroyar sandoyarleiðini var partur av sokallaða samferðslupakkanum ið skuldi koma í gildi við ársbyrjan í tjúgu tveyogtjúgu ætlanin hevði millum annað við sær at nýtt ferðafólka um farmaskip skuldi keypast til suðuroyarleiðina fyri at lætta um tað stóra trýstið á smyrðul vegna nógv øktan farmaflutning til og úr suðuroynni rakstrarkostnaðurin av nýggju ferjyuni varð mettur til trýogtjúgu milijónir krónur um árið og skuldi hesin lutvíst fíggjast við hægri farmakostnaðið á suðuroya á sandoyarleiðinum á fimm milliónir krónur upplýst er fyri nevndini at enn er eingin sáttmáli gjørdur um keyp ella leiði av nýggjari ferju til suðuroyarleiðina og óvíst er um ella nær hetta kemur í lag sostatt er enn einki ella ikki grundarlag fyri at siga um tørvurin verður á hesi meirinntøkuni hjá strandferðsluni til at fíggja ættleiða meir virksemi á suðuroyarleiðini og við hesum viðmerkingunum tekur meirilutin ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá at samtykkja tað eftirfylgjandi havi eg so verið kontakt við viðstarvsfólk á strandfaraskipinlandsis sum hava upplýst at mann enn arbeiðir við at fáa ein leiðisáttmála í lag við ta skipið sum talan var um herjolf sum skuldi vera hetta her frakt skrástrika ferðamannaskipið sum skuldi leigast ella keypast til suðuroyarleiðina síðsti eg visti var ikki endaligur sáttmáli undirskrivaður men mann hevði hvussusur so vítt sum eg forstóð fingið eina váttan frá íslendskum myndugleikum um at tað tíðarskeiðið tá ið manntá ið smyril skuldi dokkast at tá hevði mann í hvussusver fingið vissu fyri at mann slapp at leiga ta skipið tað er ikki enn framd nøkur hekking á suðuryarleiðini í prísinum og so leingi sum eingin hekking er framd og óvist er nær í nøkur hekking fer at verða framd so metir meirilutin ikki at tað er grundarlag fyri at geva eina meirjáttan til nakað sum enn er óvist um tað yvirhøvur verður til nakað hinvegin so er tað alneyðugt at mann arbeiðir víðari við at finna eina loysn á serliga frakttrupulleikan sum er til suðuroyar tað er kanska ikki so galið hesa tíðina men seinni á árinum hevur tað víst seg at verið ein stórur trupulleiki at smyrul hevur til tíðir verið for lítil og til tíðir hevur hann verið noyddur at ella ikki klára at hildið ferðaætlanina vegna tað at so nógv trýst varð á ferjuna serliga upp á grund av av frakt frá teimum stóru virkjunum í suðuroynni serliga varanum pelagikk og delta og bakkafrost suður ívági so øhfrú forkvinna okur taka ikki undir við at mann fer eina eykajáttan til eina útreiðslu hvar ið tað er óvist um hon yvirhøvur kemur so tí mæla okur frá at hatta uppskotið verður samtykt takk fyrija
takk so er tað aksel willemson johannesen ið fær orðið
geja takk fyri frú forkvina hetta onnur viðgerð av einar eykajáttannaruppskotið frá bjarna hammen hammer løgtingsmannin har hann skjýtur upp ati at løgtingi játtar fimm milliónir eyka til strandferðsluna og tað eru í sambandi við tær fimm milliónirnar sum løgtingið tók av hjá strandferðsluni í samband við fíggjarlógina og í samband við t mann ætlaði at keypa eitt nýtt eyka skip og so samstundis øskuldi hækka fragtprísin til til suðuroyar ella við smyrli og sum formaðuriní fíggjarnendini segði so hevur fíggjarnevndin býtt seg ein meiriluta og í minniluta og eg skal lesa álitið hjá minnilutanum sum er frá pollareynatúgvu og mær sjálvum tikið verður undir við uppskotinum víst verður á at samstundis sum ætlanin er at strika tunnilsgjøldin í vága á norðoyatunlinum hevur løgtingið samtykt at gjaldi fyri farmaflutning til og úr suðuroynni skal hækka ferðaseðlagkostnaðurin um suðuroyar fjør er frammanundan nógv tann hægstri í landinum hækkingin í farmaprísinum kemur tí sins steinur oman á byrðu og fer at raka suðuroynna óneyðuga hart ein príshækking fer at ávirka kappingarførari hjá vinnulívinum í suðuroynni negativt suðuroyngin er longu í dag orsakað av sínari staðseting geografiskari staðseting í einari truplari kappingarstøðu og oygur politiska skipanin í staðin fyri at gera støðuna enn truplari at royna betra um umstøðurnar hjá vinnulívinum í suðuroynni minnilutin tekur tí undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskot tað er soleiðis at løgtingið kanska í verandi løtu ikgi eit heilt veit hvat hendir við farleiðini og suðuroynna man er í samráðigu við við íslendingar um at keypa eit skipa har sum skal virka sum farmaskip og sum avloysaraskip suðuryarleiðini men tað er ikki komið á mál men ætlanin hevur so verið hjá samgonguni um tað at koma á mál so skuldi farmaprísurin hækka rímiliga nógv í prosentum og tí strikaði mann fimm milliónir av fíggjarlógini tí tað skuldi fíggjast við hægri farmaprísinum tað sigur seg sjálvt at tær fyritøkur suðuroynni sum liva av eksporti tað gera so seg í allar altso um tú ikki er eksportur av ladinum so kanska av suðuroynni og til restina av føroyum tað hjá teimum verðurtað dýrari at flyta sínar vørur norðureftir men samstundis hevur tað eisini tað ávirkan á sær at tey fyritøkurnar í suðuroynni sum kanska keypa vørur norðanur frá til dømis matvøruhandlar og annað at tað verður eisini dýrari hjá teimum at fáa vørum ella suðuroyar og í ringasta føri kann tað hava við sær eina kostnaðari hækking tí at tað verður kanska lagt á á á prísirnir sum suðuroyingar skulu betala tá teir keypa mat og o aðrar vørur suðuri í ringhasta føri men javnaðarflokkurin fer so at mæla ella minnilutin í fíggjarnendini pottereynadygu veg mæla løgtingið til at samtykkiuppskot takk fyri frú forkvina
ja takk har er ein viðmerking er at joensen ger so
takk fyri forkvinna men eg haldi at tað er týdningarmikið at at hava í menti í hesum uppskotinum hetta her var eitt uppskot sum skuldi komensera fyri tað øking í fraktútreiðsluni sum skuldi leggjast á men sum ikki er lagdar á og sum tað er sera óvist um tær verða lagdar á tí samstundis sum mugu viðgera tær her so er tað státueykk eingin loyst funnin á um mann kann keypa um mann kann leiga og um hvat ið kostnaður verður í tilfeldiga av at mann kann leiga tað er komið har til at mann samstýrin víðsleppur ikki at keypa tað vil siga tann útreiðslan hon verður so ikki avhildin at tað so verður kanska ein leigukostnaður tað er so sína sakir tað mugu taka tá ið tað kemur men lat okum bara viðgera tað í samband við samferðslupakkarn men tað er týdningarmikið fyri hetta her uppskotið at her er einki
ja takk so er tað aksel willam sum jahnessen ger so
ja takk fyri frú forkvina erhard hevur okkut rættí tí og sjálvandi he hva rætar tí at hækking hækkingarnar eru ikki framdar orsaka tí men ikki keypt skipi sum man ætlaði at keypa øh nú kenni eg ikki l til detaljurnar hví landsstýrið ikkihevur keypta skipið sum hevði ætlanir um tað tað kann vera vera ymiskar orsøkir til tað men altso eg helt sjálaftur í desemburmánað tá ið landsstýrismaðurin kom niðan við seytjan undirskriftum og skuldi fáa broytingar á fíggjarlógini her og nú at skipið meir enn minni varð varð keypt men mann kundi bara ikki sera tað endaliga avtaluna fyri t løgtingið om hjálpar pengarnar men har opaart vera ið okkurt sum gjørt tað at mann í øllum førum ikki er komin á mál við at keypa skipið og og tað er rættilga ivasamt um hnnhevrhøvur í keypisskipið
ja takk næsta røða er sirið stenberg
ger so væltakk fyri frú forkvina tað er eitt mál frá bjarna hammer javnaðarflokkinum um at lati eina eykajáttan á fimm milliónir til strandferðsluna soleiðis at tann ætlaða hekkanin í farmakostnaðinum ikki verður sett í verk og tað taki eg fult undir við sjálvandi geri eg tað øh tað eru nøkur ting sum eg ikki forstanda ísmálinum h nú fáa okur at vita her at okur hava fyrsta apríl í morgin a og fíggjarlógin bleiv samtykt áðrenn jól og tað sum er samtykt í eini fíggjarlóg tað skal mann seta í gildi nú fára okur at vita her at tann hækkaða hækkaði farmakostnaðuri er ikki settur í gildi og sparingin er samtykt í fíggjarlógini hvussu hvussu hevu altso hvussu kann mann gera tað eg eri sjálvandi øgiliga glað fyri at farmakostnaðurin ikki hækkaav tí tað haldi ikki rætt at gera men er tað loyvi til ikki at gera tað sum løgtingið hevur samtykt altso vissi hetta var fyri nøkrum árum síðani so er hetta sovor iðt mál sum endaði landstýrismannarnevndini ella onkustaðni tí tú skalt fylgja løgtingsins vilja eg haldi her e keeitt annað gliðfari í í alla skipanina so her her e okkurt sum sum eg haldi at landsstýrismaðurin eigur at upplýsa ingum um er tað onkur sum hevur givið boð um at sparingin ikki skal fremjast ella hvat er tað sum er hent øsjálvandi er tað gott at mann ikki hevur hækkað farmakostnaðin tí attann jólagávan sum kom tá til jólar við at fara athækka farmaprísin tað var kendist hvørfall øgiliga órættvíst tí at samstundis sum hann valdi akkursum eitt øki burtur úr at hækka farmakostnaðin so snakkaði mann í sama pakka um at avtaka tunnilsskjøld og tað virkaði ikki sum um at tað var ordilig samanhanguri í tí og tað haldi eg tey flestu hava sagt eisini aftaná at tað var nokk ikki tað rætta at gera og tað er eisini hend nógv ting síðan oljuprísurin hevur hevur í hvørfalli gjørt tað at tað eiga hvussur ikki at vera pengar sum leypa av hjá strandferðsluni so so her er okkurt sumeg haldi hangur ikki ordiliga saman tað var eisini í hesum her pakkanum tá hettaher við at mann skuldi keypa hetta farmaskipi og tað havi okur so fingið at vitað seinni tað bar ikki til og man arbeiði so við at fáa eitt eein sáttmála um leiði ta farmaskipið sum hann vildi keypa skuldi loysa tann trupulleikan sum var við nógvum farmaflutningi sum sum í veruleikanum enn er eitt problem tað er so tað visi skipið ikki festikeypst so so er tað trupult at gera nakað við men sum eg skilji á lagnum so er tað statvekk ætlanin at fáa herjolv til at vera avloysaraskip í august tá ið smyrjil skal íta okk og tað trúgvi eg er eitt eri nakað sum øgiliga nógvir suðuroyingar eru stýrnir um tí at tað er í bestu ferði í tí og hetta er eitt skip sum hevur nógv minni kapasitet enn tað sum smyril hevur so tað er hundrað prosent at tað fer at vera nógvar og stórar avbjóðingar í augustmánað visu tað verður ætlanin so eg haldi her eru rættiliga nógvar avbjóðingar á hesum økinum eitt er at fáa eina loysn her og nú fyri fyri famfyri farmaflutningin eitt annað er hetta her við við kapasiteti og hettaher við við túr á tali men tann langa planin má sjálvandi eisini verða at arbeiða miðvíst við at fáa sept pengar av og arbeitt víðari við við málinum um ein suðuoyartunnil so eg haldi at okur hava brúk fyri at fáa nakrar rættiliga greiðar útmeldingar frá landsstýrismanninum báði í mun til hvat hvat er ta sum hendir við hesun her farmakostnaðinum hvat hvat hvussu ætlar mann at loysa tað at mann nú ikki hevur fingið hetaer avloysaraskipi hvussu ætlar mann at loysa tað við farmaflutninginum og hvussu arbeiðir mann við suðuroyartunlinum men men men eitt annað stað er tað okkurt sum sum skurrar í mínum oyrum tá ið mann hevur samtykt nøkur ting og tey ikki verður sett í verk tað má so má tað vera tí at onkur hevr givið boð um at ikkiskunna setast í verk og so hevur mann upp á einanan máta umgingið løgtingið hevði hildið tað haldi eg hvussu er øgiliga undarligt takk fyrija takk
óker ein viðmerking er hard joensen ger so væl
ak fyri frú forkvina siristenberg glind nevndi at hetta var ein sparing sum sum varð var gjørd á fíggjarlógini tað sum hetta her upskot snýr seg um tað er tað at tað er tað tað skuldi vera ein kompensatión fyri eina meirútreiðslu sum ikki er avhildin og tí kann hon ikki brúkast eg haldi at tað er ein vesentiligur munur á tí sum siri stenberg nevnir tí tað var greitt fyri øll somul at hetta var ein partur av hasum sokallaða samferðslupakkanum sum hvørki er komin úr nevndini enn tað vl sega hann er ikki verifiseraður á løgtinginum men útreiðslan sum hetta her uppskotið skal kompensera fyri hon er heldur ikki avhildin so tí er hon ikki sett uppá takk fyri
ja takk siristenber ger so væl
fyri frá forhvinna at so vit siga hava lisið fíggjarlógina rætt so er tá í fíggjarlólini samtykt tað at mann hevur íroknað tað at farmaprísurin fer upp og tí hevur mann mett at tað kostar fimm milliónir at tað so ikki er hent tað er so tað es eitt heilt annað mál men hvussu kann mann tað tað er tað sum er eitt sindur mín spurningur hvussu kann mann gera nakað annað enn tað sum er samtykt í í fíggjarlógini tað stendur beinleiðis í fíggjarlógini tað er tað einasti parturin av pakkarnum sum er samtyktur tað var tað at farmakostnarðin fr skuldi hekka eg eri sjálvandikin glað sui at iki er hekkaður ikki mist forstanda tað men hvussu ber tað til at tað ikki er hent tað er tað er tað sum er bj
takk næstra røða er polla reynatúgvu ger so vælja
takk fyri forkvinnan nú hava vit valt at stuðla javnaðarflokkinum í hesum uppskotunum sum snýr seg um at játta fimm miliónir krónur afturat til strandferðsluna og nú hevði hon játtanin hevði sjálvandi síttiserliga endamál á sítt spesifikk endamál men hinvegin er tað einki ivast í at soleiðis summ gongdin verið kring í heiminum við tí hækkand teimum hækkandi oljuprísunum so er einki ivast í at tørvurin hjá strandferðsluni at fáa meiri pengar til vegar er stórur vissi egikki fara skeivr so haldi eg at strandferðslan her upplýst inni í fíggjarnevndini ati bara fyrsta hvartalið hevði mann eina meting sum lá upp á tretivu milliónir oman fyri tað sum var í fíggjarjátlanina fyri tvey túsund og tveyogtjúgu altso g tretivu milliónir afturat bara í oljuútreiðslum so nú verðuð so sjálvandi gitið eina eykajáttanalóg løgd fram í dag saman við uppskotinm til játtanarkarmar fyri komandi ár og tá fáa vit sjálvandi eitt sindur meira at vita men tað er einkin ivast í at at tað eru nokk so nógv

er í politiskum andaleypi har mann hevur sent signal út frá samgongunasíðu uttan at fylgja upp uppá málini uttan at geva løgtinginum vissu um hvørja kósmán ætlar sær at fara að eru øgiliga stóra verkætlanina sum eru uppi at venda í hesum døgum men og tað er eisini nógv tekin á luftini um ati at vit hava fíggjarligar broytingar í wanaltso taka hakkandi imflatiónstekin hækkandi rentur hækkandi oljuprísir ogorkuprísir sum heild so tað eru øgiliga nógv ting sum eru som eru nógv viðurskiftir sum eru broytt samfelagsbúskaparliga bara í mun til fyri einum ári síðani og samstundis hevur mann eitt sindur kensluna av sum tingfólk at at her er ikki nakar sum hevur yvirskipaðu stýringina av samfelagnum eg haldi tað er ov nógv tekin um ati at stjórnin ikki heilt fungerar sum ein stjórn skal tað er tað er tað er eitt sindur tað er eitt sindur tað ereitt sindur vandamikið tá ið mann eisini hevur nógv uttanhýsisviðurskiftir sum órógva nettugpt tá er tað týdningarmikið at mann hevur kenslura av at mann hevur eina stjórn sum sum tekur teir slakkar upp ella tekur meira hondfast um um um leiðslurna í í í samfelagnum tá ið avbjóðingarnar uttanfrá eru so mikið stórar og tað eru tað tað sakna vit haldi eg kann siga sum sum vanlig vanlig tingfólk at at vit sakna leiðslu persónan sum stíðina inn á pallin og siga at støðan er hendan vit ætla okkum at gera soleiðis soleiðis fyri at fyribyrgja háttafallin ella fyri at koma fram á eina betri leið tað tjað kjakið er púrasta fráverandi og bara tað at at atlandsstýrisfólkini stórtsæð uttan undantak als ikki er til staðar í tingsalinum tað tað e tað altso tað verrar bara um ta kensluna tú hevur sum tingfólk at her er eingin sum sum er til svars tað er eingin sum er er av svar upp á teir spurningar sum vit sum tingfólk royna at seta og tað hevði verið ógvuliga ógvuliga nógv meira onkursvegna váttandi og játtandi um vit sóu landsstýrisfólk sum sótu her beint og vóru til reiðar at svar upp á tað ivamálið sum vit hava sum tingfólk eg haldi snaksagt ikki tað er tað er nøktandi at vit uppliva teir so stóran mun at at spurningar eg veit væl at vit tingfólk kunnu viðhvørt kanska kunnu spyrja dekan um nógv men men hinvegin hevði tað verið øgiliga nógv betri signal fyri bæði fyri tingið og fyri restina av samfelagnum um vit høvdu landstýrisfólk sum kunnu koma koma inn her beint og svar uppá teir spurningar ella tey ivamál sum vit tingfólk hí hesum førinum er hetta mál sum sum er ein liður í einum stórum pakka sum mann kallaði í og sum mlíkasíðanhan varð føddur hevur vakt uppaftur fleiri ivamál enn hann enn hann kanska hevði tá ið hann tá ið hann sá dagsinsljós á fyrsta signum ahein grundleggjandi eitt grundleggjandi uppskot um hvussu vit skulu skipa okara samdferðsluviðurskiftir uppá sigt tað snýr seg um bæði um tunlar og serliga um suðurleina og eg havi sagt tað fyrr eg haldi at tað er eitt skeivt fokus at vit brúka so nógva orku upp á um tað skal kosta tíggju ella fimm ella ongar krónur og esturvágar ella norðoyggjar tað er ikki so ræðuliga viktigt tað sum er viktigt hjá okum nú tað er at finna eina framtíðarloysn fyri hvussu vit fáa suðuroynna meir integreraður í tað føroyska samfelagið vit vita tað at raksturin av smyrli helst kemur at tátt upp í einar hundrað milliónir um árið fyrstkomandi dagin og tá er tá er ein so mikið stórur rakstrarvinningur kanska upp á einar trýss hálvfjerðs milliónir um árið við at við at fáa gjørt iltil suðuroyar at at vit veruliga eiga at seta langtíðarfíggjarætlanirnar upp fyri skipkontrartunnil men tey sum hava uppgávuna atleggja tær ætlanirnar fyri tingið

tað er tað eru gjúppsagt frostrerandi sum tingfólk at vita tað at vit stevna fram móti avbjóðingum sum eru rættiliga stórar men tey sum tey sum eiga at standa við stýrishøl og og og boða so segði mær tann góða boðskapirin tann tann rætta boðskapiri sm fyri samfelagið te saman ikki tað er ikki til onkursvegna følist tað sum mann mann stendir og og og prætigar fyri einum triðja flokki í fólkaskúlanum um um ógvuliga stór og grundleggjandi viðurskiftir mann u mann kemur ongan veg altso tú kanst gott royna at bera boðskapin men men tað er eingin móttakari sum sum sum sum er førur fyri at at svara um tað sum mann sigur um tað evur um tað er um tað er sum stansur í tí ella um tað bara er tað reina nánsæns og tað haldi eg aso eg g forkvinnan eg má siga eg byrja at troyttast av hesum her at at mann ikki fær landsstýrisfólk sum koma inn her beint sum lata seg í búnan sum landsstýrisfólk og siga at tey tey tey politisku málini á mínum málsøki síggjas soleiðis út tey komandi tvey árini tey komandi fimmárini ella hvat tað skal vera so hevur mann sum sum sum parlamentarikari so hevur tú møguleika fyri bæði at vera eitt aktivt mótspæl men ikki minst so ev tú eisini møguleika fyri at siga ja hetta her ljógar fínt hetta e ein góð kós vit fara á nú og eg haldi vit velja at stuðla tær sum landstýrisfólki í í hesum leisnunum men tað hava vit ongan møguleika til tí at her er stórt sæð ja eg vil eg vil siga at hetta er fyri tað mesta nullaloysini altso her eru ongar politiskar ambittiónir og tað er ófatiliga troyttandi at at at uppliva tað í tinginum at mann mann roynir at seta seg inn í mál mann roynir at gera teimum góða viðgerð men men man mann tosar fyri ja vit síggja tar her reykjan er skraletandi tóm her sum stjórnin landinum skuldi staðið staðið til svars fyri politikkinum og hetta er ikki hetta er ikki fyst fer og eg sigi tað hóast g má siga at tað e eg føli meg ikki heilt ongan at kl at siga tað eg hesum førinum eg havi hóast salt verið her í yvir tjúgu ár í í øllum leiklutunum eg hevði virkuliga virkuliga ynskt at tað var onkur sum vegna stjórnurnar koma inn og fortaldu okkum at støðan á samferðslukinum ella samferðslupolitikkinum sær soleiðis út tey komandi árini men men vit enda aftur í somu støðu hvørdi evu einasferð at vit hava stórt sæð einki svar so forkvinnan nú bleiv eg tað kanska meira hjartasuffu nakað annað men men men eg haldi at tað minst ein stjórn má gera tá ið hon bjóðar bjóðar sær fram til at at verða stjórnur árilum landi so má hon hvussu klára at seta sær so mikið greiðmál at mann til einoghvørja tíð kann fortelja tinginum at leiðin sum vit fara hon er henda tit kunnu vera samd við okum ella ósamd men vit velja fara hendan vegin í løtuni so hava vit eingi boð uppá hvønn fara otað er ikki nøktandi fyri samfelag sum kanska kanska er á veg inn í eina avbjóðandi støðu takk
her vóru nakrar viðmerkingar sigur stenberg ger so væl takk
eg verði frá fólkum áh ja eg deili eisini hatta hjartasuffið við ballareynatøku eg haldi at tað er ikki nøktandi okur hava ongan annan at spyrja enn tey sum eru í landsstýrinum og á einlandi máta er tað ein sovorðna líkasæla mann upplivir mann upplýsir ikki líktingina tiss og tað men tað er eisini eitt líkasæla yvir fyri øllum teimum málum tú dømis at tað málið er at tað hevur stóran týdning fyri hvørt einasta menniskja sum býr í suðuroynni men kann ikki vísa eina sovorðna líkasæli úr úrhúsini høga tingið tað ber tað er semla ikki til og tað er eftir hondini eftir meira reglum enn enn undantakað tað altso tað tað tú sær ikki tað er sum lundi á jólarnátt at síggja nøkur av landsstýrisbóknum eg skal ikki leggja øll undir eitt men hetta her er í hvør fall eitt eitt mál sum er týdning fyri nógv fólk og okur hava onga loysn fingið upp á farma trupulleikan okur hava onga loysn fingið upp á avloysarskip í summar okur hava onga loysn fingið upp á eykatúrar okur vita einki hendir í suðuroyartunnilinum fyri túsund mál sum hanga í leysarloft sum krevja greið
pállareyna tykur ger so væl fvór krøvdan
jog takk sirustenberg ja eg má siga at vsti eg var suðuroyingur so hevði eg so hevði eg verið øgiliga ivasamur í í í í mun til ta støðu sum sum sum mín oyggj var í nú eri eg eitt sindur hepnar í so máta at at tað síðsta skotið er skotið fyri fyri sandoyartunlinum tíbetur um so kki visum vit vóru komin hálvan veg ella hvur hearai so hevði eg verið ivingasamur og vissu vit ikki vóru byrjaði at gera sandoyartunnilim so hevði eg verið serstakliga ivingasaman við við hesa stjørnuna sum vit hava í løtuni tí tí tað er ótrúliga trupult at síggja hvør er kósið eg minnist eiseinast senda stjørnin sat í valdi tá hevði hon ein bóklingsmat kós framá við hesmi viðhesum minnist rætt ha og hetta her er hetta her er í besta føri eingin kós takk fyri
ja takk so er tað bilju stinussen eina viðmerkið
ja frú forkvina eg kundi sjálvandi brúkt tað næsta hálva tíman bara greitt frá tey frambrot sum eru framd síðani hendan stjórnin tók við suðuroyartunnilin hevur ongantíð verið nærri enn nú og tað eru ítøkilig átøk ítøkilig ting sum eru í gongd fyri at fáa sett tað fáa tað av lummu men at at undanfarna samgonga heldur tað at vit bara soleiðia skuldu rista ein suðuroyartunilur úr úr arminum altso tað haldi eg er at undirmeta støddina av verkætlanini viðvíkjandi samdferðslupakkanum sum veit pálla reynatúgvu ómetaliga væl at grundarlagið undir fleiri av teimum tingunum sum eru í samferðslupakkanum eru broytt og tí er hetta her uppskotið totalt óaktuelt tað er nokk orsøkin til at tingsalin er nokk so tómur í dag tí at htta hetta heta er fullkomiliga óaktuelt tað eru eingi ongar hækkingar lagdar á suðuroya leiðina og enn minni er tað neyðugt at bøta
ja takk pálla reyna tykur ger so væl
takk fólkum hann tað er sjálvandi øðira gott og gleðiligt við sínum hendan her samgongan ásannar at summur av teimum skagum sum hon ætlar sær at gera at mann ikki fer at fremja tær tað er tað er sjálvsagt gleðiligt og tað skal byrja styringslønina takk fyri við sínum hann er komin til ta niðurstøðu at at sumt av av tí minni góða sum samgongan ætlar sær at gera at tað vil mann altso lata vera við at gera men men eg tað sum eg eftirlýsi er at er at mann eri tann góði vegvísari sum sum stjørn og eg má siga at tað er ikki tað sum eg upplivi í løtuni vit kunnu vera samd ella ósamd um hvør kósin skal vera men eg upplivi bara ikki nakrar kósir hesari stjørnu og tað ger eisini øgiliga trupult hjá løgtinginum at vera tann konstruktivu viðleikarini ella ella sparringspartnarnar ella hvat mann skal siga tí at tí mann veitst nøksaka ikki hvat mann skal hava eina meining um takk fyri
takk saman hann ið logn berg eina viðmerking gjørdist væl

ja takk pálla reyna tygv og ger so væl
kvinnan tað e einki at ivaðst í at sámalv han eri betri sangari enn enn eg so eg fari heldur vist tað skal koma til solisang so fari eg at lata hann vera tann sum sum syngur og eg kann taka mær aveg eg haldi sjálvandi at vit og tað haldi at eg havi gjørt alt mítt lív at eg velji altíð at hyggja eftir positiva lutinum meni men tað er trupult at fáa eyga í løtuni og eg haldi eisini at at mann eitt sindur eitt sindur eg veitikki ordliga hvussu skal siga tað er eitt sinduróveruligur sum stjórn í løtuni eg ivist ikki í at tað uppskotið til eyka eykajáttanarlóg sum kemur í dag eg ivist ikki í at har er ein stór avbjóðing fíggjarliga eg havi hoyrt at mann snakkar um um trýss milliónir krónur sum sum skulu finnast afturat og tað er einki ivast í at at tað fer at krevja síni tøk og serliga á samferðsluøkinum so verur tað ein avbjóðing tí vit vita at oljurokningin kanska er einar tretivu milliónur hægri enn enn hon skuldi verðatakk fyri
ja takk so er tað erhard joensen ger so væl
takk fyri frú forkvina ja meir útreiðslurnar síggja út til at fara at blíva umleið eini eini millum tjúgu tretivu milliónir til til suðuroyarleiðina við ella til strandferðsluna alla strandferðsluflotan men ja eg haldi at tað er eitt sindurhetta er eitt sindur spæla russiska rulett við suðuroyar leiðini har sum okur eru beint nú tí okur hava fingið at vita greitt týðiliga frá millum annað leiðsluni í strandferðsluni at um sjey ár tá hava okur stórar trupulleikar um sjey ár tað gongur rættiliga skjótt so visti ikki man hevur eina ítøkiliga ætlan øgiliga skjótt og tað vil siga helst nú so kann tað fara og blíva ein ein dýrur umgangur virðu lættina tað sum okur eru í ferð við beint nú tað vil eg geva pollareynatúgvu púra rætt í men ikki fara og gera so
ja takk pállareyna tykkum sær so væl
takk fyri forkundan eg haldi ikki at eg á nakran hátt royni at gera nakað spinn burturhúsini eg haldi at eg havi ærliga sagt at eg eftirlýsi at mann fær politiskar fráboðanir politiskar ætlanir frá landsstýrinum og tá eg hyggi í tingshavnum ella havi roynt at lurta í tingshavnum í faktiskt longri tíð so er einki boð tað er einki boð frá stjórnum hjá okkum eg havi alla virðing fyri at tað sita tingfólk eisini úr samgonguni sum royna at gera sítt allar allar ítasta at at lyfta politikkin millum annað at fáa avklára spurningin um suðuroyaleiðnum sum er so so so fullt og hart men samstundis má eg eisini ásanna tað at tað er ótrúliga berligt her at sum mann skal vera ótrúliga stórur optimistur fyri at síggja nakran herðar fremsta beint kemari sum her sum stjórnir eigur at vera stjórnar limirnir eiga at koma upp hepandi og fortelja okum hvønn veg skal hava flytta samfelagið men eg síggi ongan her er snøgt sagt eingin takk fyri
ja takk næstur at røða er hendrik gold ger so væl
siga hvør eg er eg hvør ikki er her taðfyrr var tað rokna arin óskikkur at mann vaitt baða út mal føroyaland hhvør var her vøi ikki var men onkuntíð kann tað tað má gerast rætt tað men onkuntíð kann mann tykjast eitt sindur tunligt tí at onkuntíð hevur mann ikki ordiliga siktivur hvør er burdi sitið tað er so lagt ímillum ei særdeg máskikkuri hvør hvør burdi sitið henni øh nú er akkurát ei landsstýrismaður boðað frá at hann hevði slept endanin við gongd í haga sum var jú tað síðsta málið hjá samgonguni í heila takið og hann slepti endanum og ein annar maður misti jú høvdi upp á gongdi í haga so sigi eg veit ikki hvat tað verða um tað nú verður broyting í aftur aftur tann tann gamli kemur út aftur aftur la la mann ella mann forseti bara við tí sum ongari gongdi haga hetta heri altso tað sum eg ikki ordiliga skilji visti vistað er óneyðugt og tað

so havi eg sindur ringt at skilja hví fíggjarnevndin ikki ikki broytir uppskotið soleiðis at at tað er á játtanin hetta at játta til sslj so tað er ikki nakað nakað problem við tí kunnu man ikki broydi taga til til játtanirna til olju bara til olju vist tað er trupulleiki tað kundi skjótt verið ein samd nevnd um at broytta uppskotið soleiðisar at tað var bara til olju tí tað er tað broyti ikki av við við upprunandi uppskotum at mann setur at at tað skal brúkast til olju í staðin fyri hitt at suðuroyartunnilin verður fluktur upp í og alt hetta her tað tað er ikki akkurát tað at kutta sum er sum sum er hevur nakað við dokkingina av smyrliga gera tað tað er ikki ov fylgir nakað nú hav hava tað verið á fundi í dag onkurstað har eg skilt at lagni men nú vilju íslendingar ikki selja hetta skipið sum hann hevði líkasum upp á hondina fyri stutt síðan og tíðin tá sum fingið sindur við hetta her hann hann veit at tað er ófatiliga ringt at fáa fatur í skipinm sum til avloysaraskipið og vissi hetta skal vera eitt avloyvsaraskip so er tað nokk so umráðandi at g ikki verði bíðað við tí til einaferð út á hestið tí hetta r hetta er et nógv minni skip eftir akkurát helvtina av longdini ein smyrli akkurát helvtina ella kanska knapt helvtina so tað hevur eina ávísar avmarkingar sjálvandi mán mann hopa tað at smyrjur verður dokkaður í rímiligari tíð so at tú ikki kemur út á heystið og ímóti vetrunum tí hann mann hevur hoyrt um at hann skal vera vekk í fimm vikur og tað er øgiliga ringt at fáa eitt avderasera skip tað síðsta umku hevði tað var eg helt at tað var eitt fínt skip tað var onkur trupulleiki við at tað vindu við eftur einna ferð men aðrar mátar aðra máta var tað skipið sum sildi og hevði nokk kað plássið tað hevði øgiliga pláss so hevði hasan fína fogurur aftur í aftur á endanum at at tað var heilt hugaligt at farið ein túr aftur á á hekna at síggi hann

øh tað at íslend ar ikki vilja selja tær herjol tað tað tað skiljir mannupp á ein máta tí sum sum sum eg las íslendska blaði nú ein dagin so var hevði teð t leitað íløgur tað var øgiliga trupult at finna nakað skip og teir vilja hava eitt skip áðrenn teir selja hendan her bátin og lat tey hava eitt annað skip skipi sum sikkurt sum kann brúkast ikki bara á vestmannoyggjunum men aðrastan vis og tað hevur mann t at vistforstáil se fyri tí tendra ingur altí il her at skipið varð seld áren mann veit av einaferð einaferð gjørdi mann so skjótt av at meðan skipið lá at ein smyrilog á tvøroyri om og og og tað bleiv framleitt taðn síðsta túrið tá fortelur faktiskt runt og siga at skipið varð selt so tað var tað tað er ssovornu undarlig ting

eg skilji ikki ordiliga hví mann ikki broytir heitta uppskotið og setir onnur fólk fyri tag vist er tað problemið at at uppskotstillarin ikki er tað rætti og og ferð oljuviðurskiftina plássi nú havi eg sitið nøkur ár har og tá hevði okur nei nei akkutíðá sami játtan altso strandferðslan bant skeg til tað sama sum sev áðrenn jól so slóð mann til tar mann heldu at tan rætti taðn rætta løtan var onkuntíð bleiv eg ringdur upp at spyrja tá ið tað rætta løtan var at lesa oljuprísir og tað bleiv so gjørt tríggjar ferðirnar og tað bleiv ikki ein króna at játta eyka til strandferðsluna í trý ár ikki ein tann einasta ein króna til rakstur av smyrge og olju og alt hetta her sum tað kom ein óhapp upp í leikin tað tað var so nakað annað men aðran máta var einki einki játtað nøkum slagi øh so at tar kkul síggja tað at sev

europa kann klára at framleiða uttan at hækka prísin so so eigur tað at siga okkum tað at hetta ber til at gera at lesa prísir takk fyri
ja takk her var ein viðmerking erhard joensen ger so væl
takk fyri forkuna ja sjálvandi kundi mann havt umdeikt umskotið til at tað bleiv til olju men sum eg havi forstaðið so hevur strandferðslan latið fíggjarmennaranum sína umbøn inn um eyka olju eyka oljuískoytið fyri fyri tjúgu tveyogtjúgu og og og tað er so innroknað fult úti tí eyggarjóttanin lá ov sum kemur niðan so tað skuldi verið í lagi og tað er rætt sum henni gold sigur at tað er ikki tað er ikki nevnt at finna avloysaraskip til hesa leiðina prinsurin var fínur haldi eg sjálvur tað er ein fínt skip men hann er so upphúgdur síðan tá og tað eru bara heilt fá skip sum kunna lúka til treytirnar sum strandførslan setir so at tað her er ein stórur trupulleiki og er hann stórur nú so verður hann kanska ikki minni í framtíðini so okur hava noyd til at fara og venja okur við hettar og fara og
ja takk hendrik álgerði so væl ja takk
pýraræftir at at sum er á joamsen sigar at tað tað blívur truplar og trupullarar at finna esi skipini ómetaliga trupult fyrr hava okur eru tað blivið forhandlað við sketlandi serliga við ørkumoyggjarnir um at fáa eina loysn upp á t leiða eina fergu eg veit ikki um um tað herv ver íheila tjakið verið eg verði prøvað nú hesi síðstu árini u er her sunnan fyri tøkrum her hava tæir nakrar fergursiglandi enn sum eru eini rímiligari stødd og eini rímiligum støði um um tað ber til tað só fylgið e veikstrandferðsluna men ókey visti mann hevur eina eyka játtan í ermini nú til strandferðsluna til til olju so so tað er í lagi men tað var eitt sindur spessielt at mann skal koma aftur umaftur aftur umaftur við við tí sama men tað atat at at prísurin er ikki bleiv lestur tað er øgiliga øgiliga øgiliga keðiligur tá i mann segr mann sær hvat hvat er positiva árikan tað hevur havt á raksturin hjá sev og á húsarhaldi í føroyumtakk fyrija
takk so er tað jacob vestegaard ger so væl takk fyri frú for
vinna tablev meira ella patvís eitt orðaskifti um farleiðina til suðuroynna tað er eftir hondini øgiliga nógv ár síðan at prísurin bleiv settur á tað nivos sum mann er nú farmaprísur og ðaprísir og sjálvandi er tað neyðugt visti mann up á nakran máta skal bara royna at javnstilla framleiðarar og fólk í suðuroynni við fólk restina av landinum tað verður soleiðis at javnaðarflokkurin að serliga bjarni hammer hann hevur havt nøkur ja mann kann kalla ta paratuuppskot tá ið hann frætti at hann ætlaði at keypa íslendski fegina heljal vur tá kom hann beinanen í tingin við einum uppskoti um at keypa fergu til suðuroyarleiðina og so tá ið hettar kom fram so kom hannbeinanvegin eykajáttan sum skuldi taka hædd fyri einum møguligum prísvøkstri áðrenn mann hevði havt møguleikar at viðgera tað í tinginum og viðgera kann man siga hendan her so kallað samferðslu pakkan ífíggjarnevndini eg ein av teimum sum haldi ati okur skulu vera øgiliga varin við at broyta kostnaðin bæði at ferðast hjá fólki og bilum og farmi á suðuroyarleiðini tí tað er strævið nokk frammanundan hjá framleiðaruni suðuroynni at kunna kappast og okur eiga ikki at vera við til at gera tað verri hvussu mann loysir farmaflutningin í suðuroynni yvir tíð frameftir tað vilt so tíðin vísa hvussu mann ger tað tað er haldandi møguleikan at møguleikar at leiða ta skipið sum eitur sum eitur herjolv og so kann tað væl brúkast partvísm avloysara skipið eisini tá ið mann so tosar um um onnur viðurskiftir mann tosar umsuðuroynna generelt so er sjálvandi øgiliga neyðugt tá mann fer í mun til tað sum pollareynatúgvu var inni á at mann fer eitt pastsamband við suðuroynna og at mann byrjar tað skjótast til ber og mær vitandi so hevur landsstýrismaðurin kallað floksformmenninar til fund til at viðgera tann spurningin ein fundur sum skal vera í morgin og vónandi kann mann tá seta skjøl á veruliga og fáa fáa gongd á kann mann siga tann partin smyril hann eldist og hann linkar í kongunum sum er sum hain skilur á á lagnum og tí tí ertí er ein varandi loysn neyðug við einum førstum førstum sambandi sjálvandi men eg haldi ati eg haldi at tað tað eigur at og tað fer at at ganga sína leið soleiðis ati suðuroyggjum kann við tíðini og skjótast fáa javnbjóðis møguleika við restini av landin eg má seta á og byrjaður jamen so er ljós fyri fyri endan annars aftur til hetta hetta kjakið um kostnað og ferðaseðlaprís so havi eg sjálvandi lagt merki til at ávís fólk sum nú eru í andstøðu og eisini vórðu andstøðu fyri eftir hondini nøkrum árum síðan tá høvdu uppskot um at javnseta um at javnseta ferðandi soleiðis at tey sum høvdu fergur ikki skuldu tjalda meira enn tey sum koyrdu gjøgnum undirsjóvartunlar og tað varð alt fínt og gott nokk men tey fólkini sótu ikki so langar tíð síðani samgongu í fýra ár og tá bleiv tá tá fánaði alt hetta tosið burtur um at javnseta tey sum vóru við fergum og tey við tey sum koyrdu í tunilin so et er ikki so øgiliga vísir seg nokk ikki at vera so øgiliga øgiliga einfalt mál onkur av teimum sum hevur staðið á tingsins vøðraupalli beint nú í hesum málinum og tosa um um útoyggjar og tosa um suðuroynna og ferðasferðakostina og annað hevur ið tá ið viðkomandi og siti í andstøðu tosa um at javnstella akkurátsum nú sama prís fær ferðandi um tað sum vór sergurt ella tunlar men tá ið tað so hava sitið í samgongu so er einki komið burtur úr tí viðvíkjandi so hetta er hetta er mál sum nokk ikki er so øgiliga einføld at loysa og okur hava kent til samferðslubólkar eisini í hesari samgonguni eisini undanfarnu samgongu men tað er ikki komið stór virðisburtur úr teimum samferðslubólkunum eg vóni at okur fáa sett eina suður ein suðuroyartunn
ella skrá skjótast til ber takk fyri harra formaður ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskiftið enda ja tað koma eitt viðmerki í síðstu løtu er har joensen takk fyri at
ja eg haldi tað er tað er gleðiligt og tað er nýggjar nýggj vitan at at landsvúksmaðurin hevur hevur kallað floksformennirnar saman og tað haldi er er stór tíðindur og tað eg sum jacpbestercor sigur hatta e her við at attað mann skal pla lekka lekkar prísur tað vil siga so verur tað ein leðri inntøka og hvørja ferð tað er ein legri inntøka til eitt umráði sum annars bara krevur hægri útreiðslur so blívur tað trupult tí tað er tað skal hanga saman so ella so so fer ikki at
líkasum fordolla effektina so skilji eg væl at bæði núsitandi og undanfarni hava havt trupult við at fara inn og røra við inntøkupartum tá ið útreiðsluparturin á sama øki spolar uppeftir takk fyrija
takk fyri harra formaður eg eri púra samdur við erhard joensen hetta eri nokk eitt øki sum ikki so øgiliga nevnt at hontera sum tað ljóðar hjá frá ávísum tí mann hevur sum eg nevndi í fleiri førum og viðskiftandi samgongum siti og viðgerðt henda spurningin meni fyri at siga tað sum tað er so er øgiliga lítið broytt á suðuroyarleiðini báði hvar vívíkur ferðaætlan og ferðaseðlaprísi og og fraktprísin seinastu ja fimtan seinasti fimtan árini hevur tað verið nøkulunda taðs
kamma meni útreiðslurnar vaksa og inntøkurar skulu eisini fylgja við og hetta hev javnvág og útreiðslum og inntøkum tað er ein rættiliga rættiliga stórur spurningur og okur brúka ja okur brúka faktiskt alt for nógvar pengar í løtuni takk fyri harra formaðurja takk fyri so eru orðaskiftið enda tgerikku fleiri sum fhava biðið um orðið og hetta málið verðurnei vit skulu atkvøða í hesum málinum orsaka vit skulu atkvøða eftir onnu viðgerð vit skulu atkvøða í hesum málinum løgtsmál nummar fimmoghálvtrýss sum akkuráverður til viðgerðar og her er einki broytingaruppskot so vit atkvøða núger so vælja eg haldi ta ein eftir at atkvøðaso eru vit liðug at atkvøða átta atkvøður fyri tólv ímóti málið er falli og avgreitt frá løgtinginum vit eru so komin til framløgu tað er einki mál eftir at viðgera í dag og eg skal boða frá at rættarnevndin hevur lagt álit fram í løgtsmál nummar níggjuoghálvtrýss tað er uppskot til samtyktar viðvítjandi at arbeiða fulla tíð so er tað uni rasmussen landstýrismaður sum hevur lagt uppskot til samtyktar um játtanarkarmar á fíggjarnevndini nei orsaka á játtanarkarmar á løgtingsfíggjarlógini fyri tvey túsund og trýogtjúgu fram og un rasmussen hevur somuleiðis lagt fram uppskot til eykajáttanar løgtslóg fyri mars tvey túsund og tveyogtjúgu strika trý sum hon eitur so eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur í næstu viku týsdagin fimta apríl klokkan eitt og tá verður fyrst triðja viðgerð av løgtsmállinuma hundrað og sjey uppskot til løgtislóg um broyting í løgtislóg um hámjinstunnilin við tilhoyrandi vegum og so verður fyrsta viðgerð av hesum báðum málinum uppskot til játtanarkarmur á fíggjarlógini fyri tvey túsund og trýogtjúgu ta e løgtsmál nummar hundrað og einogtretivu og so verður fyrsta viðger av løgsmál nummar hundrað og tveyogtretivu uppskotil eykajáttanar løgslóg fyri mars tvey túsund og trýogtjúgu strika trý og framløga er eisini á skránniso er hesin fundur lokin